ja takk fyri harra formaður eg ætlaði at spyrja og tað er eitt evni sum er sera aktuelt í løtuni ið hevur verið tað leingi og tað er um bústaðir og vit minnast øll til at bústaðir hevur fingið eina heimild at læna knappar hálvar milliardir harav tvey hundrað milliónir til serligar verkætlanir og tað skuldi byggjast um sum tjóðhaldplálið plagar siga landi alt so tí eg ætlaði at spyrja hvussu ið tað gongur við byggingini tað var fegnast um at lesa nú ein dagin at nú fór tað at holt við at byggja tveyogtjúgu íbúðir her í tórshavn og ikki at siga tykkum tað er kring alt landið at mann leingist eftir at tað verður bygd so eg hevði hugsað mær at vita hvussu gongur við tí og nær mann kann vænta at tey fara at byggja eisini kring alt landið takk fyri
frá landsstýrismaðurin tað er sólvit nolsøe sum fær orðið ger su væl
takk fyri spurningin elspett mersetis gunlesdóttur ja bústaðir er sum tú sjálv sum elspetmersetis sjálvar inni á fari í gongd við at byggja aftur har koma íbúðini í havn fleiri íbúðir sum eru at fegnast um og har eru eisini uttan eg kann tíverri blíva alt ov ítøkiligur viðhvar ið mann arbeiðir við ati byggja íbúðir so eru verkætlanir sum eru í gongd kring landið men tað er ov tíðliga at siga júst hvar tað verður tí at tað er ikki búgvi til tað menkring landið verðurtað í øllum førum eisini uttan fyri tað sum tykkur vanligt verður kalla fyri meginøki so eg vænti at innan fyri heilt rímiliga tíð so verður tað almannakunngjørt at mann arbeiðir við tí og tað verðurja sum sagt kring landið annars arbeiðir mann við ítøkiliga at ati brúka av teimum pengunum sum eisini vórðu settur av tilserligt endamál tað eru so búfelagsskapur til fólk við serligum tørvi og tað hevur so alt gjørt í samstarvi og samráðið við almannaverki har ið mannkemur at byggja einar tríggjar búfelagsskapur til fólk við við serligum tørvi og tað kemur so rokni eg við í størstan mun at vera staðsett í tí sum verður kallað fyri meginøki sum nú er rættiliga stórt tí har er tørvurin er allarsstørsti beint nú men annars er eisini ein íbúðarverkætlan sum er alment kend tað er so tann sum er ígøtu har ið varin er við og hon steðgaði so upp eina løtu tað er men men sum eg skilji suðrðin farið í gongd aftur og tað er sjálvandi tann tann nýggja konstruktiónin sum nú mann skal finna út av hvussumann arbeiða saman við privatum sum mann hevur roynt at loyst tann knútin men eg sum eg skilji so er gomnu komin á so tað er í øllum førnum eitt ítøkiligt sum eg kann nevna tað er tað sum fer a henda í gøtu har ið íbúðr vónandi skjótt far at stingaseg uppina takk fyri ja takk fyri so er tað onn
onur sum kunnu fáa orðið fyrst er tað høgni hoydal ger so væl ja harra formaður
kring landið alt tað er øiliga týdningarmikið í tannm flestu viðurskiftini vit hav eg at gera og ikki minst í bústaðarbygging sum eg haldi er okara størsta avbjóðing í løtuni og eg far at spyrja landstýrismannin um mann kann greiða frá hvussu nógv vit hava mist upp á at mann fór um tí tað at tað bleiv ein treyt at mann skuldi byggja saman við privatum tí mann varð stúrin um at tað fór at koma upp á upp á prísin men okkur fer so t henda fortelur landsstýrismaðurin eitt sum hevur verið nokk nógv frammi sum fleiri ferðir spurt eftir tað hevur verið hettaher við at byggja eitt næmingaheim í sambandi við húsahaldsskúlan í klaksvík og tað skuldi gerast eisini í einum samstarvi við við bústøðun ella hvussu vit bleivu sagt nijar nakra ferð eg veit kum landsstýrismaðurin veit nakað nýtt frá tí málinum hvar tað liggu
til at virka sum tað steðgaði upp tað málið
ja oh so er tað jóhannes joensen ger a ja eg uni bara hugsað mær at spurt ella snakkaður landsmann eitt sindur um at her at mann spyr um hvar hvar mann byggi runn føroya land og eg veit ikki ordnað um yvirlitini eru hvar mann n hjá hondum føri orfogreingini hyggja men eg hugsi at mann kundi fingið betri yvilit yvir hvar man ætlar at gera í framtíðini og og hvar man ætlar at byggja til dømis vestanfyri nú veit eg ikki ordiliga hvat ið hvat er á skránni har men tað hevur nógv tosað men eg havi eg ikki nakað yvirlit yvir hvar um tað kundi ligið nakrastaðni har mann sá hvat ætlaninar eru meir praktiskt í tí i
johannesen ger so væl takk fyri náih tað er eigin ivi um at á
kaska ta tann størsta avbjóðingin vi hava havt nú eru í fleiri ár eftir hondini í føroyum tað erbústaðar trotið og tað er kanska tí at vit hava tað eur verður eydnast okkum at hava stovrnar fólkavøkstur nógv størri fólkavøkstur enn knn vit hava klárað bygd íbúðir og hús tí atlaði at spyrja landstýrismannin um tí er mín vón at tað at bústaðið kemur í gongd skjótast møglig viðat byggja men hvussu nógvar verkætlanir um nøkur yvirhøvur er farin á bakkastokki í hesum valskeiðinum undir bústaði nýggj verkætlan
fann krlein poulsen
ar tá tað kemur til bústaðir og eg haldi ikki tað er rætt at høgna heita at siga tað at vit hava fyllar bústaðir tí tað hava vit sløkkið vit ynskja at maksimera útboðið í okkara landi av bústøðum tí tað manglar bústaðir og har gav mann møguleikan ella bústaðar tað heimild ella hann álegði teimum at samstarva við privatir men riggar tað ikki so er ein ment tilur á soleiðis at tær ikki eru
tir í øllum førum vist ikki riggar men hað er ávavert at hoyrt landsstýrismannin
hvussu hetta samstarvið hevur riggað millum bústaðir og og og tað privata tí hetta vil økja markant um kapitalin til at byggja bústaðir takk fyri ja so er tað bjørt samelsen takk fyri ja altso heimilgd útskriva londsbræv so bústaðið fekk atgongd til meira fígging fyriat kunna byggja meira tað bleiv útsett í í øllum førum tvey ár undir hesari samgongu fyrst og tá ið mann so endiliga samdust um eina lógarbroyting so setti mann sum krav at tað skuldi byggjas saman við privatum altso ikki kundi og eftir mínum besti sannføring so hevur tað seinkað tingunum nógv men tað týdningarmesta nú er sjálvandi at mann fær bygt og um mann fær bygt har sum tørvurin er størstur tí eg haldi veruliga at hatta er ein av trimum av allarstørstu avbjóðingum hjáhesum samfelagnum
at vit eru ikki før fyri í dag at hýsa teimum nógv
dógvu ungu familjunum sum ynskja at at seta búgv takk fyri ja nú er tað soleiðir sær hvør nei hvørspurningur kann bara vara í tíggju minuttir tí verður tað bara eygum samuelsen sum fær orðið afturat áðrenn spyrjar ger so væl ja takk fyri harra formaður ja mann hevur bíðið í tvey ár og tvey ár eru farin av hesum samgonguskeiðnum væl og virðiliga og so tosar mann um at byggja kring alt landið samstundis sum mann forlangar at tey privatu skulu vera við so hugsi eg tær privatu sterku fyritøkurnar sum sum tað ljóðaði á samgongulimum at tær fóru at spríkja fram allastaðni ava bjóða seg fram at byggja nú
hoyrir mann um at tað er eitt dømi er tað fleiri ella er tað er tað líka so so trupult sum mann kundi vænta at fáa privatar at vera við allastaðni
ja so er tað elsbett mersedis gunnesdóttur sum fær orðið aftur yrj gersuvæl jatakk fyri harra formaður ja tað var ein gleðistavur tá ið hendan samgongan í løgtinginum samtykki at samtykti at bústaðir kundi fara at byggja fyri knappa hálvar milliard tí er tað haldi eg at mann skal vera øgiliga negativur fyri at kalla tað fyri at fylla bústaðið sum tað skilji eg slepki høgni hoydal kann kalla tað fyri men tað er hugaliga er frágreiðingini frá landsstýrismannunum um at nú er mann fær gongd við at byggja saman við varanum eg veit ikki um tað er tretivu
teð har á leið ella meir av bústøðum í gøtu so ja her grørur um gangandi
fót og mann byggir her í havn eg má siga at hetta erut sera sera hugaligt at hoyra og eisini hinar tvey hundrað milliónar at mann fór í gongd við at byggja bústaðir til fólk við serligum avbjóðingum tí er tað nakað sum hendan samgongan er bartfyri harra formaður so er tað akkurát fólk við serligum avbjóðingum takk fyritakk fyri so er tað landsstýrismaðurin sum fær taðly gersuvæl takk fyri harra formaður vit eru øll samd um at bústaðir hevur ein stóran leiklut at spæla í føroyum tað eru vit teir hava nú atgongd aftur til nógvar pengar sum teir kunnu byggja fyri og har er stórur áhugi at arbeiða saman við búsøðum ein av orsøkunum til at av tíð kanska er komið í lang drað
er tí hetta er ein nýggjur máti hjá bústøðum at arbeiða uppá og samansetingin hvussu mann skal gera tað saman við privatum skal finnast útav og tað er tað mann partvíst hevur brúkt tíð uppá hvussu skipaðu okkum
nú bústaðir saman við almennum saman við prátum at byggja men áhugin er stórur tað havi eg fingið at vita ítøkiligan er hava at hoyrt um varan men har eru eisini onnur sum eru áhugað í at í at vera við og til nú fekk eg aftur spurningin um fáa at vita hvar í landinum tað er ov tíðliga hjá mær at fara og siga ítøkiliga hvar í landinum mann fer at byggja tí atverkætlanirnar sum mann er áhugaður í sum møguliga fara at vera eru ikki búnar til tað so hjá mær at fara og og siga júst hvar í landinum tað fer at verða bygt vildi ikki vera rætt annað enn hjá mær at at at vissa løgtingið um at tað verður bygt kring landið og ætlanin er at byggja kring landið takk fyri hara formaður takk fyri so er tað javnaðarflokkur sum eigura næsta spurningin og tað er ingilín didigsen strøm sum fer at spyrja ger so væltakk fyri harra formaður ja fyrst vil eg byrja við at yrskja una rasmussen kanska eitt sindur tíðliga men til lukku við landsstýrissessinum í fíggjarmálum h mug eg havi ein spurning til løgmann tað hevur víst verið víst á í øllum teimum trimum førunum at nýggj anlandsstýrisfólk tey eru blivin útpeika atað er neyðugt
at taka støðu til kynsbýti í landsstýrinum í føroyum eru helvtin kvinnur men í landsstýrinum í dag er tað eingin kvinna sum sleppur at taka tær týdningarmiklu avgerðirnar sum verða tiknar har og tær avgerðirnar verða tiknar fyri
alt føroya fólk tey ungu hava ongar fyrimyndir ella tær ungu kvinnur hava ongar fyrimyndir í í landsstýrinum so mín spurningur er til løgmann um løgmaður kann nokta ella seta krøv hvør verður vald í landsstýri takk fyri havfánna so er løgmaður ja takkara formaður tað skal ikki nakra ivi um at sjálvandi er tað ynskiligt at vit hava bæði kynini umboðaði í landsstýri og eins og í løgtingi og eg havi góðar vónir til at um stutta stund eg haldi eg nevndi tíggju ár so verður býtið heilt árvísi bæði í løktinginum í í landsstýrinum vit sóu tað herfyri tá ungdómstingið var saman har var tað minnismurætt sjeyogtjúgu ella áttaogtjúgu kvinnur og tað vil so siga fimm
mans og tað er tað sum eg síggi fyri meg í framtíðini verður støðan
tá tað kemur til tilnevning av landsstýrisfólki so er tað soleiðisnar at siðvenjan er at flokkarnir hvør sínum lagi innstilla til løgmann hvat landsstýrisfólk tey ynskja og løgmaður hevur so vanliga fylgt teimum innstilunum um mann metir at viðkomandi er fullgóður og kann røkja starvið við tí ábyrgd og hevur tað álit sum er neyðugt og tað er tað sum eg fyrihalda meg til og tað havi eg gjørt higartil og tað farið o eisi at gerast frameftir men eingin ivi um at ynskiligt var sjálvandi at bæði kyninir vóru umboðaði í landsstýrinum takk harra formaður takk fyri so er tað onnur sum kunnu fáa orðið fyrst er tað aksel johannesen ger su væl ja takk fyri harra formaður og eg skal eisini ynskja una rasmussen til lukku við landsstýrisgóð eisini í starvinum tað er soleiðisat nú sigur løgmaðurin hann væntar um ein tíggju ár so fær mann kanska at hava kvinnur kaska javnstøðu eisini í landsstýrinum má vit høvdu altso javnstøðu í landsstýrinum longu í seinasta valskeið ikki tí tað var neyðugt at krevja hata á nøkrum men haldteir flokkarnir sum trótu í samgongu tá vóru okur vístur um at tað viði týdningat hava bæði at bæði kynrvr umboðaðir men sambært stýriskimanalóginu er tað as løgmaður sum velur ella setir og loysir landsstýrisfólk úr starvi og hann kann sjálvandi seta sum træy
uttan at seta nøvnað at bæði kynir um báði og helst javnstøða men tá ið flokkurin hjá løgvum
lgmanni sjálvur hevur fyrst valt tríggjar landsstýrismenn og so ein manna afturat so er tað trupult at krevja øðrum flokkum at teira eisini at tey skulu krevja kvinnur so er tað eygun samuelsen takk fyri harra formaður ja og eg fari eisini ynskja una rasmussen til lukku øh tað sum eg hugsi um tað er javnstøðulógin løgmaður tá ið hann biður um ininnstillingar mann kann jú sum lógin eisini sigur javnstøðulógini so kann mann biðja um innstillingar at mann fær tvær innstillingar til hvørt starv ein av hvørjum kyni til dømis so kann mann velja ímillum og royna at samanseta tað soleiðisr at tað verður javnstøða hevur løgmaður nakrantíð hugsað tann tankan at tað kundi man gjørt ella hevur hann nakrantíð gjørt
tí at bara at vóna
hundrað ár aftaná at vit fingu valrætt kvinnur so tekur tað hundrað ár afturat áðrenn vit fáa javnstøðu takk fyri so er tað hervør polsdóttir takk fyri eg hugsi at løgmaður má gera sær greitt at mann má hugsa javnstøðu inni øll viðurskiftir og at tað er ein uppgáva vist mann ynskir javnstøðu at eisini fremja hana men so eiðisum eg skilja løgmann tá hann sigur at tað verður kanska javnstøðu tíggju ár so má eg skilja tað sum at løgmaður í dag ikki heldur at nøkur kvinna í sínum samgonguflokkum hevur førleika til at sita í landsstýrissess helgiabramsenja hara formaður ja sjálvandi er tað keðiligt tá ið tað bara annarð kynir umboðað í landsstýrinum tað ha kinvið um tað

til at blíva landsstýrsfólk nú veit eg at onkur kemur beint inn í sessin men hjá teimum flestu so er tað sostatt at tú byrjar at ganga til politiskar fundir og eitt eina tíð so tekna tí sum ein limur í flokki og einaferð stillar tú upp og blívur valdur og har knípur tað alvorliga og tíverri at fáa fáa fáa kvinnur at at melda seg í flokkum
kar og luttaka av fundum sovorð men tað er nakað sum við
skat broytast og egr i samd ur løgmanni at at tað skal nokk koma har til um tað hverið tíggju ár ella fimm ár tað veit eg ikki men og at t onkrnar hevur verið javnstøða ja tað kann svinga aftur o fram allir flokkar her inni hava eisini havt ójavnað ójavnt býti í landsstýrinum so so hetta er ein ein prinsess sum sum nokk nokk gongur tann vegin takk fyribjørst samuelsen takk fyri eg havi ynskt komandi landsstýrismanninun til lukku men eg skal fara beint til hetta at vit standa og hyggja at tveimum teimum fremstu rekkjunum her tað er bara myrkir vit síggja bara myrkar jakkar og eina kvinnu og tað er ein myta at kvinnur ikki koma á politiskar fundur ikki vilja stilla upp men kvinnur fara neyvan í teir flokkarnirhar tey síggja tey ongar møguleikar at hava fyri at koma víðari kvinnur eru eisini ambitiøsar tær vilja eisini í landsstýri hetta landsstýri hevur havt ellivu landsstýrissessir tey hava havt eina kvinnu
í tvey ár ellivu landsstýrissessinmann o ikki
klárar at funnið eina kvinnu og so tosar mann um kvalifikatiónir mein hann man veruliga í fullum álvara løgmaður sigur tíggju ár nei tí sum eyguns samelsen sigur tað fer at taka minst hundrað ár um samgongur sum hesar sleppa at halda fram áðrenn tar verð javnstøða tí mann ger akkurát einki fyri at fáa javnstýrið í landsstýrið takk fyri syristenberd takk fyri harra formaður og eisini til luktu frá okkum forkvinnan í javnstøðunevndini hon reisti spurningin alment fyri kortum øum javnstøðuvlógin eisini var umfatandi tá ið tað kom tillandsstýrisfólk tí tað er ikki fólkavalt umboð kanska oku kunu fáa svar upp á tað eg haldi eisini hetta her hatta líkist ongum okur hava akurát havt eitt landsstýrið í í síðstu samgongu har tað var javnstøða nú mann bakkaður hundrað ár aftur og við hesari ferðiri so tekur ta hundrað ár er tað so livandi galið at tað ikki finn
sera kvinna í øllum
hjá hesum her trimum flokkunum sum yvirhøvur hevur kunna farið í landsstýri tað virka heilt heilt ófatiligt í altso so langt sum okur annars eru komin á nógvum øðrum økjum so her her má onkur takat sær um um raggið so er tað steffan klein poulsen gersvæl ná harra formaður tað er so ótrúliga nógv atlit sum tað verða sum tað skuldu takast til tá ið ein politisk telving fer fram og javnstøðu kriteriin verður pilkað burturúr hvørja tí einastu ferð og eg haldi ikkitað er rætt at leggja trýst á løgmann í hesi føru eg skilji ikki hví løgmaður skal ábyrgdast fyri telvinginav farin sum er farin fram fólkaflokkurin eigir politiskt henda sessin og hevur tellað seg fram til til una rasmussen og og hesi
um fólkini sum rópa um menn og kvinnur oghussu nógv
sita her arbeiða fyri ella siga at kyn er flótandi og tey kyni einaferð verið flótandi á okkara samfelagi er ta ikki so líkamikið kunnu hesir sjey menninir sum skitaður út knappliga blíva konur sambært teirra ideologi var tað jóhannes joensenja tá tað kemur til hetta her javnstøðumáli so hugsi eg at í landsstýrinum eiga vit at hava javnstøðu akkurát sum alla aðrastaðni púra greitt nú arbeiði inanfyri hava arbeitt lærastarv við nógv ár har bleiva fleiri fleiri bara kvinnur og har faktast menninir eg haldi tað r øgiliga viktigt at at hava javnstøðu øllum økjunum eisini einan fyri arbeiðsøkir í samfelagnum osjálvandi ír løgtinginum og landsstýrinum eisini tað hevur serastóa týdning ja nú er tíðin farin tíveri og spyrjarin fær orðið aftur
ger so væl
ja veit ikki fari eg gongi mer ja takk fyri hara formaður altso hví skuldi tað verað í javnstøða um tíggju ár eg haldi at tað er undarligt at siga øh sum løgmaður sigur at um tíggju ár so fara vit heilsikrav og javnstovu eg pljóvuis ikia gera við tað tár kvinnur fingu valrætt fyri ja nú var honn hundrað árum síðan tá var tað eitt
stríð sum lá aftanfyri og allir alt tað sum er hent økinum síðan hevur kravt at mann hevur tikið støðu til hesi tingini tað nyttar ikki at goyma seg aftan fyri at um tíggju ár fara vit kanska at hava javnstøðu hetta her er eitt val hetta er eitt
val sum hett her landsstýrið hevur tikið at mann bara hevur valt menn í landsstýrið og tá mann sigur atløgmaður segði í í í deyða og viku at at mann at tey sum eru begneystaðir til til egnaðir til landsstýrissessirnar sum sum sambandsflokkurin skuldi umsita at tað var menn og tað haldi eg er ein niðring ímóti teimum kvinnunum sum vit vita eru í sambandsflokkinum og sum eg haldi at vit øll kunnu vera samd um eru absolutt egnaða til ein lænspur sess takk fyri ærningin gersuvælja øh takk harra formaður bara heilt stutt til henta pástandin um at tað er so nevnt at løgmaður kann bara seta tað landsstýrisfólki handfinnir fyri gott eg haldi at tey sum hava verið í poliskuskipani nøkur ár vita at landsstýrisfólk verða innstillaðir frá flokkunum og løgmaður um hann finnur tey fullgóð at vera seti tey landsstýrsfólkini sum flokkarnir koma við longur er tann søgan ikki og til spurningin hví verður tað meira javnstum tíggju
ár eg haldi at vit kunnu bara hyggja í løgtingið her síggja til dømis á æftasta benki har tjóðveldið í løt
kokin situr har jú meirilutin kvinnur hyggja vistr eftir sambandsflokkinum har evur so heppin av vit hava tvær kvinnur gott nokk ein beinleiðis vald og so eini eyka av tí at vit sita í landsstýrinum hyggja eftr at javnaðarflokkinum har er nøkulunda javnvág hóast ikki heilt so fara vit so tíggju ár aftur tíðina ella ellivu áðrenn henda samgongan skipað tá var javnaðarflokkurin í samgongu við bara monnum í landsstýrinum altso javnaðarflokkurin sum nú hevur javnstøðu bæði á tingi og í síðstu síðsta landsstýrið hevði altso bara mannfólk í landsstýrinum fyri tíggju ellivu árum síðan tá hendan samgongan varð skipað so tað er ein fantastisk framgongd og taa framgonguna síggi eg fyri mær heldur áfram tí siga at um tíggju ár so verður bæði javnstøða vænti eg á løgtingið og í landsstýrinum takk harra formaður ja takk fyri so er tað sambandsflokkurin sum eigur tørn tað er helgi abramsen sum fær orðið pyrja ger so vælja harra formaður hetta er ein spurningur til magnus rasmussen landsstýrismann øh á nýggjárinum komu nýggj markvirði fyri óljóð frá skipum í gildi hetta skal eeftir ætlan bøta um trupulleikan av óljóði hjá teimum sum búgva nær við havnarløðini
fyrstu tíðina verður verður mark fyri áttaoghálvtrýss disibell um náttina og trýst disibell um dagin mált við ljóðkelduna men hesi markini skulu so lækka so líðandi tey komandi árini men felagið heimafriður sigur at kommunurnar fylgja ikki reglunum men brúka
hjá tær fyri at rættvíski er tað óljóð á havnarløgunum heldur enn at verja grannarnar hjá havnarløgunum kennir lanststýrismaðurin til ljóðmátingarnar sum verða gjørdar við havnirnar og veit hann um tað er so sum heimasíður sigur takk fyri ja vælja takk fyri ja harra formaður til at hendan er ófráboða fyrispurningin frá helga abramsen er at siga at hetta málið hevur verið nokk so nógv aftur og fram í í í fleiri ár men hendan samgongan tóku tað so upp áálvarsliga og tað var ein kunngerð var einaferðhenn til hoyringar og svíðari men mann endaði so við at
kommunurnar settu seg saman og umhvørvisstovan hevur verið inn yvir og hevur gjørt ein hóp av mátingum í tvey túsund og einogtjúgu viskiminnisrætt so
áttaði tú trý hundrað mátingar av skipum sum lógu við bryggju á í í hesum stóru havninum so hevur mann tikið líkasum tey tølini til sín og mett um og so er tað sum spyrjarin sigur at mann er lendur á at tað skal vera áttaoghálvtrýss desibell um náttina og trýss um dagin men tað skal minka soleiðisnar lækka soleiðisnar út til tvey túsund og fimmogtjúgu og umhvørvisstovan helt hetta vera ein gongdleið hendan skipanin er so t øll býr ráð hava samtykt hetta her at soleiðisnær skal tað vera og tí hevur hendan her skipanin nú verið í gildi ja hon byrjaði á nýggjárinum so hon hevur mann sigur tað verið rættiliga stutt tíð hon hevur verið í gildi tað er eisini soleiðisnar at mann mann fer ella mann kann síggja hesar ljóðmátingarnar og øll hesi her skipini sum eru skrásett so hevur mann funnið útav altso vissi okkurt liggur oman fyri hesi her trýss desibellini ja men so so mungu tey gera okkurt og nógv av hasum skipinum ganga aftur so tey vita nú at innan fyri eina vissa tíð so skulu tey hava tillagað soleiðisnar at tey ikki larma meir enen vist ella sleppa tey ikki til bryggju og tað er soleiðisnar at eitt sum ikki sleppur í bryggju til dømis ú runavík tað skal heldur ikki sleppa til bryggju í fuglafre til í norðhavnini so eg haldi tað at tað hetta sær gott út og og tað stendur eisini í avtaluni at hon skal eftirmetast í seinasta lagi í januar í trýogtjúgu takk fyri jakk fyri so er tað onnur sum kunnu fáa orðið fyrst biljustinussen gersvætakk fyri harra formaður og takk fyri svarið frá landstýrismanninum sum hvussu hevur roynt at funnið eina millumloysn hevur landsstýrismaðurin fingið nógvar reaktiónir frá økuns vil siga frá fólki á teimum økjunum har sum hesin larmurin er hvussu er hvussu uppfatar landsstýrismaðurin hetta átakið er hann heldur hann at
fólk eru nøgd við tey mørkini sum eru sett núella
væntar hann at hann fer at fáa ákoyringar fyri at mann kanska er í so varin í í teimum fyrstu í tí fyrsta útspælinum tað haldi eer kundi veri áhugavert at vita um landsstýrismaðurinhevur fingið nakrar reaktiónir upp á tey mørkini sum nú eru sett fær edvajacobsorði takk fyri harar formaður ja akkurát hetta málið um um ljóð úti í kommununum og í samband við skip so haldi eg ati eitt sum er gott við tí nú kann landsstýrismaðin eisini koma inn á tað sum biljustinusen eisin var inni á um karreaktiónirnar er upp á tey mørkini men tað sum er haldi er jaligt við hesum tað er tað mann hevur valt at gera eitt arbeið hvar mann blivur samdur við land og kommununa er um hetta málið tí tað kann gott vera at eitt mørk sum verður flutt eitt lítið sindur ger tað rættiliga avbjóðandi fyri nógvar skipabólkar
nógv sløg av skipum og vit mugu ikki gloyma at tað er rætt
rætiliga rættiliga stórur partur av okkara útflutningi er hevur nakað við fiskivinnu at gera tí haldi eg tað at tað er gott at mann hevur funnið eitt felags stev soleiðis at báðir partar mann mann fær mann fær svara nakað upp á óljóðið men mann fær eisini kunna virka út í kommununum framhaldandi tí vist tað blívur eins tøgis so kann tað gott vera tað at annarparturin fullstendiga bukkar undir í í hesari kunngerðini so so taðja takk fyri so er tað bjørt samuelsen takk fyri eg haldi at eina avbjóðing í hesum málinum er at tað finst ikki ordiliga nøkur millum loysn tí at tað snýr seg um at tryggja fólki náttarfrið og og tað má mann onkursvegna altso mann kann ikki halda fram við at summir býlingar skulu verða terroriseraðir av náttarljóð so tí kundi eg hugsað mær at spurt landsstýrismannin hvussu tað gongur við at fáa landsstreym ynsastaðni í landinum ø gangi út frá hann samskifti nógvir kommunurnar og fleiri kommunur hava arbeitt við hesum tað a mann sleppur undan ljósmotorinum um náttina ókeyeg kann lanssýrsmaðurin veita hann kann dugir hann at siga eitt sindur um
tað um tað er nakað sum
hevur flutt sín nakað og og fer at flyta seg tey komandi tíðina takk fyri tær ja takk so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur halgi abbram sangifrøvn ja takk fyri tær formaður og takk tá landstýrismanninum fyri svarið tað er sostatt ikki so umráðandi at vit hava virksemi á havnarløgunum í føroyum og havnarløginum í føroyum eru soleiðis nær bygd at hús eru framvið allasavn tað eru øgiliga fáar havn har ikki hús eru beint við og og upp á eini eini máta mugu vit fáa tað her at harmonera vit vilja gjarna hava virksemi á havnarlóginum men sjálvandi vilja vit eisini at fólk fáa frið at sova um náttina og so er tað at mann má finna eina loysn og
eg haldi sjálvur at tessir markvirðirnir sum eru sett tað eru rímilig sæð ljósini at teir skulu lækkast spakuliga og um mann má tillaga
einum tillagingartíð øh men tað sum sjálvandi so blívur avbjóðingin tair tá ið pástandir koma um at tay ikki varða hildin ha tíð er meira har eg eri altso er verður hetta hildið eg haldi vist vit halda hesar reglurnar sum r sett tar og fylgja teimum niðureftirm so eru vit einari leið ø men men vistað verður brotið so so eitt ein annað ein aðra avbjóðing tí meira har ið har ið trupulleikin liggur takk fyrijtakk so er tað magnusrasmussen gersu væl takk fyri harra formaður ja til spurningin frá billjustinussen um reaktiónir upp á upp á hetta sum eg sett í verk eg haldi eg kann siga tað at tað verið positivar reaktiónir upp á tað at mann hevur gjørt eina avtalu men tíðin er so stutt fráliðin at tað hevur ikki mann sigur altso tað hevur koyrt í í tveir mánaðar og vit vita nógv hasum skipinum sum mann
hon hevur klæði um eru eru útlendsk ikki bara útlendsk men mest útlendsk og tey eru her sum mann sigur í
kiki song og tann ssongin hevur kanska ella tað hevur ikki verið so song so mann hevur ikki ordiliga fingið tryggprøv ettaer haldi eg onkur hevur klæðað men men tað er ikki nógv men eg haldi fólk líka sum eru eru realistisk lat okkum ú síggja hvussu hetta fer at vera og eisini tað at mann lækkar markvirðini soleiðisnar líðandi soleiðsnar sum helgi abramsen sigur ast vit vilja jú at tað skal vera virksemi men vit vilja eisini at fólk hava tað gott sog trívast so eg havi uppfatað tað positivt higartil og so til landsstreym tað tað gongur spakuliga tann rætta vegin kann man siga tað tað hevur ikki flutt so nógv tey seinastu árini takk fyri ja takkyr og vit fara so til tann næsta spurningin og nú er tað tjóðveldið sum eigur teir og tað verður bjørt samuelsen sum fær orði ger so væl takk fyri formaðurin hesin spurningurin er til magnus rasmussen landsstýrismann og hann snýr seg um sev htað er soleiðis at vit eru í gongd við etta grøna ork
skursskifti og í tí sambandum er sev sjálvandi ein ógvuliga sentralur partur og vit vita at henda samgongan ætlaði at sigla netið frá sev tað bleiv gjørt nógv burtur úr tíð tá ið samgongan tók við síðani gjørdi undanfarin landsstýrismaður í orkumálinum eina ja vit hava hug at kalla hana eina hemmiliga avtalu um at mann ikki bara skuldi skelja netið frá
men eisini gera tað soleiðis at sev ikki kundi bjóða upp á framtíðar vindútbjóðing og hetta var so nakar flokkarnir ikki vóru partar av vit frættu kann mann siga at umvegis aðrar keldur at at henda avtalan var við at verða gjørd og tí er okkara spurningur nú hvat ætlar hesin landsstýrismaðurin ætlar hann at halda fram ætlar hann at gera tað sama sum tann undanfarni ella ætlar hann ati tryggja at sev framhaldandi er ein sterkur bæði framleiðari og stovnur men samstundis tryggja góða atgongd til netið fyri allar partar takk fyrija takk so er tað ður gersuvælja takk fyri harra formaður ja har vóru ymiskir spurningar í í spurningin kann mann siga tað bleiv nevnt nakað ja tað tað snýr seg um sev tá ið eg tók við sum landsstýrismaður so so tók eg yvir eftir helga abramsen tað er eingi loyn í tíð og tað sumbjørt samelsen nevnir um hetta her við at mann eg veit kkiman kallað tað ein heimliga avtalu tað veit eg ikki men at tað
kom hvussu fram at sevið ikki skuldi sleppa at bjóða upp á vind tað haldi eg líkasum at tað sum fekk nógv til at reagera tá eg bleiv sædd sum landsstýrismaður tá haldi eg
ur eg eg markeraði meg ikki krafti í gongd í haga tí at tað tað sol leist sidur øðvísin uppá men eg segði mína meining um hvat eg helt um um sevog eg segði tað at eg meinti at sev kundi vera við til at bjóða soleiðisnar sum teir hava altso teið hava jú nøkur partafeløg og at onnur eisini so tað tað haldi eg havi melda greitt út og so kann eg siga tað at at tað eri tað er eitt gott samskifti ímillumumhvørvisvinnumálaráðið og sev vit hyggja itt sidur in í framtíðina hvussu vit kunnu skipa nøkur ting og hvat vit hava sum samgongu ynski um og fáa tey stemmað av við sev tað er ein tilgongd sum hevur verið og eg síggi fyri mær at tað verður romiliga skjótt at vit taka samanum og so fara vit at viðgera tað politiskt so at tað er eitt arbeiði sum er í gongd men at at at nokta sev til at at bjóða upp á vindin tað tað haldi eg var nok so greiður í beinanvegin takk fyri menlat meglíka siga at tað tað sum eg vita koyrt nógv uppá tað er het er við gjøgnumskygdum eg helt tað tíðin mann fær tað er við gjøgnumskygdum tað er tað at tá ið tú bjóðar inn hvør tað er sum bjóðar at mann bjóðar mann sigur á á sama also øll vita hvat ið til dømis netið kostar netparturin soleiðisnar at til dømis sev ikki hevur ein fyrimun ella felag hjá sev í mun til vist tað er eitt annað felag sum bjóðar inn soleiðisar at kappingartreytirnar eru eins tað haldi eg sera týdningarmikið takk fyri oydal
so er tað onnur sum kulu fá orðið høgni hoydal ger su væl ja harra formaður vit er sjálveldi vthavadi sagt vit sláa manngarður um sev og at kommunurnar sum eiga seg og hava harvið umboðað tað fólkið sum faktist evur bygt hetta eina standandi felagið upp sum hog gjørt tað vit eru eittnútímasamfelag í dag og tí heva vit sjálvandi verið ligið okkum sterkta hjartað at fáa steðgað íhesum ætlanin hjá landsstýrinum eisini at petta sær sundur og forerað tað til helst útlendskar kapital sum teir hava gjørt við so nógv annað og tí eri eg nokk so fegin um svarið frá landsstýrismannim eg haldi hann segði tað at tað var blivið steðgað men samstundis fari g at spyrja hann tátunssíggi eg at fólkatingsmaðurin hjá sambandsflokkinum skrivar at úskass hevur su
tupettast og at jóhandal heur eisini verið frammi við tí so so kann magnus rasmus geva eina klára útmælding um at sambandsflokkurin hevur slept ætlanina um líka sum eg fingu steðgað ætlanin um at um at petta fór á telísundur at hava slept ætlanin um at fylla sev sundur so mann kann foreta til til privat feløg og serliga útlendska kapital so er tað helgi abramsen ongantíðvit betala petta sev sundur ti heldur ikki betala a filla sev vit tosa um gjøgnumskygdin vit tosa um at vit hava eitt net og vit tosa um vit skulu hava nakrar nýggjar vindmyllur upp at standa og vit vilja hava kapping inn á vindmyllurnar og tí havi sagt lat tað vera gjøgnumskygd so sev kemur at eiga netið kemur at eiga tær varandi orkukeldurnar men vit fáa kapping inn um vindmyllur og tað hevur sev eisini hildið verið gott hugskot baðt fyria fa taravapláss og tað at eg havi gjørt eina eg havi arbeit eina heimiligar avtalu hatta bleiv sagt á einum fundi við
gev kommunurnar la kommunufelagið umhvørvisstovuna og borgarstjórarnar
nat vit tosa um at at skilja tað sundur soleisiar at vindmyllurnir koma vfyri seg og ikki er partur av restini so tað er ikki spurningur um og tí hav e sagt at tí skal tað ikki vera sev sum felag einsamalt skal fara at bjóða upp á vindmyllurnar men men men tað skal fult gjøgnumskykti so tað ikki er tað sama sum í neti og eigur vindmylluni takk fyri stenberg takk fyri hara formaður ja okur vorðið rættiliga stúra hon um útmeldingarnar bæði í samgonguskjalinum og eisini frá fyrrverandi landsstýrismanninum tað ljóðar sum tað er kanska eitt sindur betri samskifti millum partarnar millum kommunurnar og landstýrismanninun nú eg hopi tað er so ein ítøkiligan spurning taðer hetta her loyvi til pumpuskipanina mann hevr hoyrt um alment at tað verður bíðað so leingi eftir at fáa avgreitt tað málið frá frá ungurstovni kann landstýrismaðurin siga eitt sindur um tað hvussu tað gongur við tí

tað er væl eisini ein forsetningur fyri at kunna koma víðari í í orkuskiftinum ja so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur bjørt samuelsen ger so væl takk fyri eg fari at takka landsstýrismann fyri svari eg hadi tað ve eitt gott svar eg eg haldi at kanska eru vit nokk so nógv av somu linju sum landsstýrismaðurin í tann mun at vit halda ikki at tað gevur nakra meining at nokta se varðat verða við at framleiða at tann størsti kann mann siga tann størsti aktørurin í allar hesari her orkuframleiðsluni ikki skal sleppa at bjóða upp á vind frameftir tað tað sóu vit ikki geva nakra meining og vit eru eisini samd í at sjálvandi skal tað vera gjøgnumskygnið
og vit hava ein dávíst á at um tað loysti seg fyri brúkaran og fyri
tað grøna orkuskifti so kann mann skilja tingini meira sundir enn í dag í sv men at bæði framleiðsla og net framvegis liggur í sev tað er umráðandi fyri okkum so far takka landsstýrismannum og bara at brúka tay seira sekundini uppá at vísa á at vit eru gongd við eitt orkuskifti har tað má komma at ganga skjótari og her er altso rúm fyri bæði at sev kann vaksa og framleiða nógv meira enn í dag men eisini at mann í tíðaravmarkaðum avtalum hevur privat inni og sjálvandi máta vera javnbjóðstreytir tá manntá ð mann bjóðar út og tað er ikki bara vind vit koma eisini at snakka um sjóvarorku um fá ár og og aðrar orkukeldur takk fyri harra formaður so er tað lanýaðuragnnus rasmussen ger so væltakk fyri ja altso tað er eg veitk tá ið mann tosar um sev eg haldi hendan samgongan hevur ofta verið misforstaðin tá i mann hevur nevnt sev tí at vit vit hava ongantíð afla at petta sev sundur tað havi ongantíð hoyrt ella filla og hetta her at forera tað til útlendingar altso eg eg skilji ikki ordiliga handan retorikkin men men tað er ikki alt sum eg skilji te eg hevur ongantíð verið í endamáli ella ætlanin og tað er tað hels
ikki í dag vit hava heldur ikki ætlað at privatisera
verða sev tað er eisini nakað sum er komið vit síggja fyri okkum at tað er eitt orkuskifti sum skal til og tað eru nøkur ting sum skulu hendast sindur skjótari og fáa nakrar greiðari reglur nummar eitt tað er tað at tað skal vera eitt gjøgnum skygni soleiðisnar at tey sum bjóða inn upp á at framleiða eru øll í somu støgu ja dag so var hesin spurningurin svaraður avgreiddur og nú koma vit so til tann fimta spurningin og tað er miðflokkurin sum fær orðið at spyrja og biljustinusi fær orðið ger so væl takk fyri har komaður hetta er ein fyrispurningur til landsstýrismannin í fíggjarmálin sum inntil hálvgum tvey er løgmaður og hann snýr seg um
famjinstunnilin sum jú er eitt av teimum málum sum henda samgongan tók upp beinanvegin fyri at avgreiða og vit hava hildið at alt hevur staðið væl til verkætlanin varð boðin út tað var eitt sindur av tað var eitt sindur av
roki um tað men tá eg avtorni so var tað jk sum vann verkætlanina og skuldi fara undir at seta í gongd landsverk hevur í tveimum umførum mett kostnaðin og nú hevur landsverk aftan á at verkætlanin er boðin út og jk hevur vunnið hana nú hevur landsverk enn einaferð mett verkætlanina og nú hevur mann lagt fjøruti milliónir oman á kostnaðina verkætlanina so hesa nú ferðir hon umtá um tvey hundrað milliónir í metanini hjá landsverk og tað órógvar prosessina eg fari at spyrja landsstýrismannin í fíggjarmálum hvør er ætlanin at hvussu ætlar fíggjarmálaráðharrin at loysa hesa avbjóðingina so at komast kann í gongd við fámiðistunnilin ongantíð fór skjóttja so fær løgmaður horvur takkar formaður tað er soleiðis at fámiðstunnilin hevur havt eina drúgva tilgongu kann mann so staðfesta tað var jú planin hjá undanfarni samgongu at fara í gongd ella undanfarnar ein landsstýrismann hjá undanfarnum samgongu tað bleiv so flutt til dalstunnilin og síðani tók henda samgongan við og vit valdu so at fara í gongd í prosjekti og tað bleiv funnin ein nýggjur linjuføring fyri at gera hana meira leygaliga meira hóskandi til nútíðina sum var frá at koyra upp uppi í hæddirnar áðrenn

trýss milliónir eghald iki ta va hundað og hálvfjerðs fyr hundrað og níggjogtrýss milliónir krónur hann bleiv so boðin út tilboðini koma inn og eftirfylgjandi hevur landsverk so sett roknistykki saman og við teimum óvissum og byggiplássútveiðslum ogsovíðari so metir mann soleiðis nær sum spyrjarin sigur at verkætlanin samla sæð kostar beint oman fyri tvey hundrað milliónir krónur og verklakslógin er tillaga hon er til ta lógareftirkanningina sum øll lógaruppskot skulu til áðrenn tað kemu ni á løgtingið hjá lógartænastuni og ætlanin er at leggja broyttu verktaslógninar fram áðrenn freistin fer nú síðst hesum mánaðinum síðsta tað kann leggjast fram á løgtingið íkaldi síðsta framleidagin eitur sjeyndi mars í ár so tað er tað sum er ætlanin men tað sum sum manglar í hesum roknstykkinum tað er sjálvandi hvar finna vit so hesar her gott tretivu milliónir krónurnar sum mangla í og har má so ein gjøgnumgongd av langtíðarløguætlanini gerast soleiðisnr at vit fáa fámjastunnilin innroknaðan í langdíðarløguætlanina jtakk harraformaður ja so kunnu onnur fá orði fyrst ertaoyal gersvæharra formaður nú blívu eitt sindur stúrin tað rokni eg eisini við atserliga fólk í fámjin í suðuroynni verða altso eg havi ikki hort um hetta árið ávur al tso er altso aftaná tilboðin er komin inn um mann gjá kostnamar veðlysin nú verður tað dýrari og nú skal tað kostar tvey hundrað milliónir á á bora ein tunnu upp á eina komma tveir kilometrar hetta hetta hetta tik ikki løgið nú hopi eg at at tann nýggi landstýrismaðurin ella hvørjum hvørj hom situ ið hesum økinum fer inn í hetta málið og eisini tí at eg havi jú sagt sagt áður hugsi eg
fvið løgmann at sjálv undangóðkenningina av talt
øt tilgongd til hendan frá tunnilin hevur verið heilt ómetaliga løgið so nú mugu vit fáa at avgreidda málið her og vit tjóðveldi havta a vit vilja ikki afturat fámjingsfólk aftur skulu fara at stúra um tað blívu til nakað sum kom til andstøðunat eisini t tosa um hvat gera vit her hetta má avgreiðast so ikki enda í hesunm vindaliga fjasunum hjá hjá samgonguni siristenbergtakk fyri harra formaður ja eg haldi at tað er r viktigt at hetta málið kemur á skrá og tað undrar sjálvandi at tað at tað blíva dýrari tað er so tað tað er men tað er nakað mann má viðgera saman ið øllum flokkum tað er samd í tað tað er eingin ivi um at tað er neyðugt at fáa gongd á hetta her arbeiðið eg ætlaði at spyrja um um eittí samband við tunellur altso arbeiði við dalstunlinum liggur stilt núg maat fingið at vita í almenninginum hvussu ber tað til at arbeiðið liggur stilt tá ið pengar eru játtaðir
síðani er tað jakob
vestegord gersuvæl ja takkfyri harra formaður tað hevur tikið alt for langa tíð at blíva útreiðrar útreiðraður hjá landsverk fyri at fáa gongd á hetta tunnilsarbeiði men vist tað skal til at tað skal ein vestlanslóg til so fegnist eg um at hon er ger og verður løgd í tingi og tað er eisini áhugavert at hoyra hvussu forharmað tey undanfarni samgongu eru um fámjistunnilin nú tí tað vóru tey ikki tá tá ið tey løgdu í løggirskot í fámjin tað ganga av í dali so tað má vera
at gráta við krokodillutárum takk fyri
ara formaður jóhannes joensen takk hara formaður ja sjálvandi skal fámjistunnilin borðast skjótt ígjøgnum so um hn slppur í gongd eg gangi út frá at utt k hevur fingið tað tilboðið sum er løgmaður og upplýstiskordi um tað men eg hugsi um at fámjistunninhann verður sjlvandi tríggjar ferði so dýrir sum dalstunnilin verður sjálvum tð ar líka langi báðir so okkurt er so bíligari við borðið toyminum hjá landsverki takkfyrihelgi abramsenharra formaðu ja eg bara huga at viðmerkja tað at nú bleiv tað gjørt til ein spurning millum samgongu og andstøðu og og og tær funnust at landsstýrinum
í samband við hesar nýggja upplýsingarnum at
so hetta er eitt skjal sum kom frá landsverk og landsstýrsfólk hava sættan skyldu at fortelja tað at nú hava fingið skjal og og so má tað viðgerast altso vit vita hvussu gekk til dømis við við einum landsstýrismanni sum sum bleiv lagdur undir ísjokum við øllum upplýsingum í skálafjarfjarartunnilum so tá ið tað var aktuelt so eg gangi út fyri eftir einki eingi eingi naka móti tíð at tá mann fær fær ein skjal frá landsverk at mann
so fortelur at nú má fingið eitt skjal sum má taka tað harfrá
iki ein spurningur um hvat hvat landsstýrið ætlar og so má landsstýrið taka taðherfrá og landsstýri ætlar at tunnilin verður gjørdur takk fyri ja so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur billjustinussen ger so væl takk fyriha formaður ja tað er hvussu gleðiligt at tað er ein verklagslóg á einum tillaga verklatslóg á veg í tingi hon burdi ikki tikið nógvar dagar at fingið niðanum tingi tað er jú bara eitt tal sum skal broytast men altso eg má siga at hesar metingarnar hjá landsverk mann fær ofta proppa av teimum
eg eri nokk so spentur upp á at síggja hvussu í henda verkætlanin fer at fer at ganga serliga fíggjarliga og um
hesar metingarnar hjá landsverk fara at halda tí tað eru nokk so grundleggjandi fyri onnur ting sum eisini eru í gongd ikki minst suðuroyartunnilin hvar ið tað eru stór ósemja um tær metingarnar sum landsverk hevur gjørt so vónandi metir landsverk ov høgt í hesum førinum men sjálvandi má politiski myndugleikin játta teir pengar sum evstiráðgeving hjá politiska myndugleikanum sigur at tað kemur at kosta tað sleppar ikki uttanum rgersæja takkhara formaður tað er soleiðis at tilboðini minnis o rætt koma inn í desemburmánað og ella blíva opnaði og forhandlingarbliv signaar upp við tann sum hevði tað bíligasta tilboðið og tað er so klárt og tað er tað sum hevur gingið fyri seg nú nú manglar tann politiska viðgerðin av tí at prosjektið er blivið sær her tretivu milliónir dýrari og tað verður so lagt ein vekstrarein dagførd verðstrarslóg sum hækkar upphæddina frá hundrað og níggjuogtrýss milliónum minnistsum rætta upp á tvey hundrað og fimm milliónir og tað er so til viðgerðar í løgtinginum har íð allir flokkar er umboðaðir
og enda so íð fíggjarnevndini har ið spyrjarin viljustin
kinesenr erlimur eisini so her verður øll høvið hjá løgtinginum at fáa teir upplýsingarnar sum eru neyðugir og tú hevur ongantíð verið nakað knúrk í ætlanin við fámjastunlinum fyrst royndi mann at finna eina betri linjuføring hana fann mann sum bjóðaði mella prosjekteraði mann sum bjóð man prosjektið út og nú er ein verklastóð samtykt men her mangla altso fimm seksogtretiv milliónir í og tað er tað sum kemur niðan til løgtingið at taka støðu til tá løgtingið samtykti tað um tað er løgsins vilja so fer boringin í gongd ella vegagerð og borðing í gongd takk harra formaðurfsíðani er tað framsókn sum fær tann næsta spurningin g tað er bjarni kárason esgersuvætakk fyri harra formaður øspurningurin er stillaður til árna skoli landstýrsmann í fiskivinnumálum tað er soleiðis at tað hevur verið eitt stórt prinsipielt kjak rundan um eini eventuellan langt rekjandi lofteftirlitsradara sum skal setast upp á soffelli og tann tað orðaskiftið hevur spent víðað men ein
av tí áraskiftinum hevur verið hvørs hesin radarin skal vera undir einum føroyskum myndugleika ella skal vera undir verjumálaráðnum undanfarin landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum jaco vestsikoyrd var av tí fatan at at ein sovorðin radar kundi traktans vera undir vørn
sumliggur undir fiskivinnumálaráðnum og nú mánadagin eintjúngunda februar só vitt inslaitar viku har ein tøkningur sum hevur fýraogtjúgu ára royndir innan fyri hesum her og sum hevur eisini tjúgu ár royndir innan fyri radarin sum var á soffufelli áðrenn annbleiv tikin niður helt tat tað bar væl til at hava radarum undir oyin líkan myndugleika sum vørum er og at mann eisini hevur førleikarnar í føroyum til at reka ein slíkan radar og tí er spurningurin til odna skoli hvørt hann er samdur við linjuna hjá undanfarna landstýrismanninum í fiskivinumálinum um at ein slíkur radar kann vera undir ein føroyskum mynugleika til dømis vorðni takk fyri ja takk fyri so fær maður orðið ger so væl takk fyri harra formaður spyrjarin spyr um rátarin kann liggja undir børn eg ivist ikki í at tað í føroyum eru fólk sum eru kvalitiseraði til at taka sær av tekniskum tingum og eg ivist ikki í at hevur mann ikki tær kvalifikatiónirnar beint nú so so kann mann gott finna tað
um mann kann gott upphvalsera fólk til at taka sær av av teknikki so um
tað er viljin hjá hjá løgtinginum um tað er viljin hjá okkum ateitt eitt sovorðt amboð skal skal vera undir føroyskum ræði so ivist ikki í at tað roynt tekniskt væl ber til ja takk fyri síðani er tað onnur sum fáa orðið fyrst er tað bjørt samuelsen gersuvæl takk fyri ja tað var veruliga gott at hoyra henda odnmar krusið í sjónvarpinum heftá kvøldið serliga aftan á mann hevði hoyrt allar hesaer útlendsku serfrøðingarnar sum eisini søgdu nógv skilagóð ting men sum sjálvandi sótu út frá sínum sjónarhorn tjóðveldi vitjaði uppi á vørn fyri ja tað er eitt ár síðani ella nakað sovorðigt og har tosaðu vit um akkurt hetta her við allir teir førleikarnum mann kann menna við at hava ein radara tá tosa vit um
man sebilan radara sum nettupp dekkaði henna partin av loftrúnum sum í dag liggur kann mann siga í skugga og tað harmar meg nokk so nógv at mann
hon ikki hevur megnað politisk at samla flokkarnar tí eg onkursvegna haldi her er eitt mál við kundustaðið saman um og tryggja føroyskan avgerðarrætt og føroyskar førleikar og og tí vóni e at landsstýrismaðurin fer at taka tað til sín nakað av tí sum er komin fram afturat í seinastuni takk fyri ja so er tað høgni hoydal ger so væl hetta var góður spurningur á gott svar øh frá landstýrismanninum og eg rokni við hann kann vátta eisini at um hann tosar við vørn so so hugsi eg ikki farið skeivur og vørna eisini hevur verið í íslandi og kunna seg um hvussu í íslendska land helgigeiðslan rekur sínar fýra radarar og sum bjørt samelsen nevndi so hava vit eisini kanna tað vit jálveldi eisini verið vazeli og hugd so sjálvandi ber tað væl til og fáa vit kompinera bæði ein ein radaraaltso ein ta r ógva ein innaktivan radaru ein aktivan radara og eisini har við kunnu yvirtaka
loftrúmi so komu vit eisini
í minsta lagi altso s í minsta lagi hava eina inntøku up hundrað milliónir um árið bara fyri at umsita okkara egna loftrúm men teir pengarnir sum sjálvan nýtast til eina tænastu sum bæði er leiting om bjarging verðurtænasta og annars tænasta til flogførið ligva her so hetta eru ein ein standandi møguleiðsis hjá føryum at taka av so hví eg ikki bara gera tað síðan rutvang takk fyri ja gott at hoyra svarið frá frá landsstýrismanninum at hann er opin fyri møguleikanum og eg má siga altso nú ev ver nógv tveri um um hetta snýr seg um um føroyar eru partur av vesturheiminum ella ikki men eg haldi eisini øgiliga sentralt í hesum málinum er viðurskiftini ímillum føroyar og og og danmark og t sum eri gomul nokk at minnast kalda kríggjað eg trúgvi vit eru øll samd um at vit skulu ikki út í ta støðuna aftur at tað fer fram herna
virksemi í føroyum sum føroyingar ikki
ana nakað um so tað er øgiliga viktigt haldi eg at vit fáa hetta her upp á pláss og eisini sum onkur av viðmerkjarunum longu hevur víst á ivaleyst kunnu vit fáa eina øgiliga breiða semju um hetta málið viss vit bara vilja takk fyrijakovestegaard ja takfyri harar formaður eg haldi at tað var øgilig huga ligt hoyra svari frá orna skoli sjálvandi eiga okur og hava okur í føroyum allar tær førleikarar sum skuldi til eisini til at passa og orðna ein sovnan radara og sjálvandi hevur mannsi førleikarnir her nú so skaffar mann sær førleikarnum soleiðis e ta í øllum lívisviðurskiftum so vissu tað skuldi komið upp á tað so átti tag ikki hat nakar trupulleiki atisovorðu ein myndugleiki sum vørn tók sur av hesin hertakk fyri
siri stenberg
takk fyri harra formaður ja eg frøðist eisini um svarið og tað er gott at hoyra hendan her hálningin til tað at okur megna sjálvi nøkur ting og at tað sum mann ikki klárar tað kann mann keypa sær tænastur til í eina tíð meðan mann byggir upp hjá sær sjálvum tí tað tann leiðin mann skal fara soleis at okur eisini kunna í síðsta enda at blíva at sjálvbjargi land tekur landstýrismaðurin undir við at at mann arbeiðir altso millum allar flokkar við hesum her málinum og kanska knýta at at mann eisini fær yvirtikið loftrúmið sum sum ein part av tí
milliónir
takk fyri har formaður ja tað eru nógv hugskot sum koma upp í kjalarvørrinum av at danir og nato hava biðið um at ein radar skal setast upp í føroyum tað hevur ikki verið nakað ynski í nógv ár frá føroyskari síðu at seta ein radar upp og tað sum landsstýrismaðurin er biðin um tað er at svara ja ella nei til at geva loyvi til at seta ein radar upp í føroyum sum skal vera ein partur av tí verjuketuni sum nato
er neyðugur fyri at dekka alt
verjuøki her í okkara parti av vesturheiminum og øll onnur áhugamál kunnu vera áhugaverd men tað er iki altso tað e ett sindur løgið at mann knýtir øll onnur áhugamál afturat hesum initiativunum sum er komið uttan ífrá inn á okkum sum ein partur av av einari verjuketi hjá nato tað virkar eitt sindur opportunistiskt og tað virkar eisini jóhannes joensenærrtakk harar formaður ja eg hugsi at tvey tvey ting taðat reka radarin ella ella ella vera við til at at reka radarin kundi verið gott nógva arbeiðspláss kundu verða skapt í føroyum til tað tað trúgvi ikkiat nakar løgtinginum er ósamdur í og tí haldi at vit kunu vera samd um at taðeiga vit føroyingar kunna klára allíka so væl sum onkur annar tað er líkasum eitt siperat mál vil eg siga akkurt sum biljustinussen sigur so tað at ka radaranu og og at fáa hava teir førleikarnir tað hava føroyingar saktans so tað kunu vit saktans

ja so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur tað er bjarni kárason petersen gersuvæl takk yriharar formaður og takk til landstýrismannin í fiskivinnumálum fyri svarið øh eg eri fegin um at hann sær seg samdan í at tað eri teknisku førleikarnar eru til staðar fyri at fyri at hava okkur sum ræði á og raksturin av einum slíkum radara um hann skuldi verið upp á tal sjálvandi nú
høvurhendan er hetta orðaskiftin ráðar hvør er elvt til kjak um alt millum eystur og vestur og diktaturu og fólkaræði og hvørt á sínum men í botni grund haldi eg tað frá byrjanum hevur verið hessin spurningurin um at vit ikki tað er ein so stórur tørvur á at hava ein ráðdar í føroyum sum tað jú er tá vit
tí a vita natoeftirsper kanska serliga bretland og formelt hevur danmark ella danska ríkið formelt seg av uppgávuna tel at fán upp á standa á sovfelli jamen hví so ikki tá ið tað bendir á at teð er so breið semja í tinginum um at mann kann taka sær av hesum hví stendur mann so ikki sum ein samlað oynd yvir fyri samráðingarpartin sum í hesum førum er tann danska stjórnin tað hevði eg vónað og hopað upp á bar til takk fyri ja takk fyri so er tað landsýrsaðurin sum fær orðið skli gersuvæl takk fyri harra formaður ja eg haldi eg fegniskt yvir at fólk eru so jalig og tað at gleðast yvir at tað eru ting sum vit kunnu semjast um vóreini um og eg haldi at eg skal lova tað ella kann lova tað at vissia eg kann gera nakað fyri at vit kunnu finna felags stev í hesum so vil eg gjarna gera tað tað bleiv sagt nakað um at
hesin radarin kundi knýtast millum annað veðurstøðini so víst sum eg skilji so er hesin radarin
av tí bandinum sum hann sendir ikki tað sama sum ein veðurstova kundi ynskt sær ella av tí sama bandinum sum ein veðurstov arbeiðir á so ta ta koblingina rokni eg ikki við er so øgiliga nógv at gera men sum sagt eg gleðist um at at fólk eru positiv um hetta og tað hevur gott vissu resultatið er at vit vit sand kunnu fremja tað sum er okkara landi á framan takk fyrija takk fyri so var eisini hesin spurningurin avgreiddur og vit eru so komin ígjøgnum tað er akkurát ein tími farin síðan vit byrjaðu uppá teir fráboðaspurningarnir og teir eru so avgreiddir í dag og vit fara so víðari tað er ein skrivligur spurningur á skránni og tað er skráin í dag og tað er ein skrivligur fyrispurningur hannur eitur null null átta
gangur frá høgni hoydal til árna skoli landsstýrismann og hann er viðvíkjandi fiskirættindum sum nú skulu verða knýtt at egnum fiskivari við veiðiloyvi fyrst fær høgni hoydal orðið ger so vælharra formaður hetta er ein skrivlig fyrispurning til árna skoli landstýrismonn og eg skal viðganga eg roynd í fyrsta setaan sum ein grein tveyoghálvtrýss fyrispurning meni í samráði við løgtingsskrivstovuna hildu vit hann vara so umfatandi at hava besta setan sum ein skrivligan fyrispurng sum verður svaraður í í løgtingssalinum og sum viteisini kunnu hava eitt ávíst orðaskifti um og bundarliga fyri fyrispurningini tað er at ja vit kunnu næstan sagt tað gamla orðatakið at mangur mangur sigur frá ólavu
keingi men hevur ikki sæð hann tí ati framótir ársskiftunum og kanska í árunum frammanundan so varð gjørt øgiliga nógv burtur úr at frá fyrsta januar í ár frá fyrsta januar tveyogtjúgu tá skuldi mann atturta skipanina at nú skuldu mann hava tey sonevndu veiðuloyvini aftur í skipanina og at øll fiskirættindi skipanini altso bæði kvotur og fiskidagar og onnur loyvi skuldu knýtast at fiskifari við veiðiloyvi og skuldi bara kunna fiskast altso hevur tú hevur tú fiskirættindi skuldi eisin kuna fiskast við einum egnum fiskifari við veiðiloyvi og hetta gjørdi millum annað manningarfelag nógv burturúr og hetta varð eisini eisini var nógv funnist at í teirri fiskivinnunýskipanini sum sumundanfarna samgonga hjá okkum gjøgnumførdi og tí var rætiliga spent upp á hvat fór at henda fyrsta januar tí hetta skuldi vera tann stóra kollveltingin altso frá fyrsta januar tvey túsund og tveyogtjúgu sum skuldu øll fiskirættindi nú knýtast at einum ítøkiligum fiskifari við veiðuloyvi og tann sum hevur rættindini skal hava at egið fiskifar í veiðiloyvi at fiskaloy sigur lógin tað stendi beinleiðis í lógini soleiðis at frá fyrsta januar tveytúsund og veyogtjúgu skuldu rættin verða knýtt at egnum fiskifari við veiðiloyvi talið av veiðuloyvin há viðkomandi rættindahavara verður tá lagt endaliga fast og eg skal koma aftur til hvussu í hendan skipanin eftir mínum tykki er farið so langt av lagi altso hvat er eitt veiðuloyvi hvat merki tað egentuliga hvat kom tað frá men tær kundu koma aftur til men tað var hendan hendingin altso heta skeringspunktið tfyrsta januar tvey túsund og tveyogtjúgu sum líkasum eg hevði bíðað eftir siglurt mong við mær í vinnuni hvat fór at henda sum so fór afturum og so hoydi mann einki hvat er egentiliga hent hvussu er nú alt hetta her kompleksið av av kvotum og veiðirættindum og fiskidøgum suvíðari hvar hvar er tað farið á hvørjum gjørdi av at seta nýggja landsstýrismanninum hesar spurningar tað verikkihann sum hevur gjørt skipanina men men hvat var tað sum taú kann vera ygentiliga sum hendi við orskifti og tí spurdi landsstýrismannin hesar sjey spurningar frú forkvinna tann fyrsti var kann landsstýrismaðurin útvega løgtinginum eitt samlað yvirlit yvir hvussu øll hesi fiskirættindini eru flutt á ávís fiskifør við veiðuloyvi frá fyrsta januar tvey túsund og tveyogtjúgu og yvir hvussu nógv veiðuloyvi eru útskrivað í teimum ymsu bólkunum teimum ymsu fiskiskapunum altso har sum tit ikki eru bólkar eisini han í øðrum lagi hvussu hevur fiskimálaráðið tryggjað sær at eigararnir av øllum fiskiførum við veiðuloyvi lúka treytina í lógini um útlendskan ognarskap og um miðsavning av veiðurættindum og kann landstýrismaðurin útvega løgtinginum eitt yvirlit yvir hvørjir eigarar av fiskiførum hava útlendskan ognarlut og hvussu nógvan triðju spurningur hvørjar eru avleiðingarnar fyri fiskivinnuskipan og tey sum virku í henni at øll fiskirættindin nú er knýtt ella skulu knýtast at egnum fiskifari við veiðuloyvi fjórðuspurningur var ber tað til hjá eigara av fiskifari við veiðuloyvi og rættindum at fiska við útskrivaðum fiskiloyvum ella teir sum hava fingið útskrivað fiskiloyvi til a fiska við ávísum skipi at lata skipið liggja við kaia alt árið og so bara selja fiskirættindini fyri eitt ár í senn á hvørjum ári til onnur føra at fiska kvoturnar ella tær fiskjudagarnar tey hava í fimta lagi og tað er so ein uppfylging til spurning fýra ber tað til dømis til hjá einum eigari av einum skipi við fiskirættindum sum skal hava skipið veiðiloyvi til botnfisk í barenshavinum og við svaldbard at selja partar av ella alla kvotuna til eitt heilt annað skip tildømis at rækjuskip í einm ðrum bólki at fiska hvørjum ári í sætta lagi er landstýrsmaðurin samdur í at tað ber til hjá hvørjum einstøkum eigur áv fiski fiskirættinum og veiðiloyvi at skipa nú sína egnu privatu uppboðssølu á hvørjum ári har kvotur og fiskidagar verða keypt og seld uttan at eigarin sjálvur heog fiskifar í fiskiskapi altso lat meg bara taka eit dømi ein reiðari hevur og tað er øgiliga eksplusiv og avmarkað rættindi til barnshavið til tosk og hýsi í barnshavinum kann hann so bara leggja heima og siga nú havi eg upboðssølua hvørjum ári hunu ver ikki hon er iki orliga almenn bjóðað út men so kann altíð viðkin kva mær keypa frá mær og kanska onkur línibátur o sovíðari ber tað til altso eg vil komin til tað at nú eru tað bara privatar uppboðssølur sum vit hava fingið hóast tey sum gjørdu hesa skipanina seøttu seg verð ímóti upboðssølui tað var tann sætta spurningurin og í sjendan spurningi sum eir meira politiskur spurninu til landstýrismannin tekur landsstýrismaðurin hevvur undir við at tað skal bera til at selja tað sum tú ikki eigur altso hesar kvoturnar og fiskirættin sum tú hevur fingið og heldur at landsstýrismaðurin hetta er ein góð skipan fyri føroya fólk sum jú eigur øll fiskirættindini og vinnuna og eg havi lísin tíð eftir men eg skal nokk koma aftur til hinar spurningar eg fara bara skoyta eitt upp í afturat landsýrsmaðuin hevur so svarað mær eg skol koma aftur til hvat eg haldi um svarið sum tð er gott h og tað eitt sum er gott sum hann hevur n sum hann hevur lagt við svarunum tað er hann og givið eitt yvirlit yvir ítlendskan ognarskap í føroyskum feløgum eg spurdi um í í skipum o tað kannver itt sindur og han heur roynt at knýtta skipa afturat og sambært tí yvirlitinum sum han evi fingið frá vørum so eru altso einog hálvtrýss skip í føroyum sum hava útlendskan ognarskap einoghálvtrýss og harafturat eru nøkur nýggj komin inn og tað var tað sum vit ávara ímóti tá mann vit høvdu fingið útlendskar petal heilt út hannhvur vk næsta ár heilt visti vit høvdu hildið ta gomlu lógina nú lóga a hann inn aftur og it síggja longu nú at nú er aftur útlendskur ognarlutir komin inn í fleiri av hesum feløgunum og sum vit vita frá so nógvum dømum so er tann útlendski ognarluturin ikki bara tann prosentluturin hann er men hann hevur í stóran mun ofta eisini avgerðarrætt yvir teimum feløgunum og tekur eisini stóran vinning burturúr so hatta var so eitt at teimum góðu tingunum í svarunum hjá lanstýrsmanni han lagt hetta yvirlitið við og tað kunnu vit so viðgera víðari hvat vit halda um tað takk fyri frú forkvina

nummar eitt sambært sjófeingislógini skulu øll fiskirættindin frá fyrsta januar tvey túsund og tveyogtjúgu verða knýtt at einum fiskifari við veiðuloyvi fiskirættindin keypt uppboðið har gildistíðarskeiðið ikki runnið eru ikki fevnd av hesi áseting heldur ikki er hetta
galdandi fyri rættindini ið eru latin til vinnuligar royndir og verkætlanir sambært paragraff níggjuogfjøruti og so sum sambært lógini ikki enn
enn kunnu hava verið umløgd til eygnar kvotur fiskifør í bólki fimm eru undantikin treytini um eitt yvirlit yvir skip við veiðuloyvi og hvussu hesi skip eru flokkaðr bólkar sambært sjófeingislógini ella sambært vanliga nýttum bólkingarheitum er lagt við sum skjal nummar eitt so svara til nummar tvey áðrenn ein broyting verður gjørd í ognarviðurskiftunum skal hon sambært ásetingini í sjófeingislógini verða fráboðað landsstýrismanninum sum síðani skal góðkenna broytingina vørn fyrisitur hesi viðurskiftini og hevur á tann hátt eftirlit við at reglurnar í sjófeingislógini um ognarviðurskifti um miðsavnan verðar hildnar eitt yvirlit yvir feløg ið eiga fiskifør sum hava útlendskan ognarlut og sum vísir hvussu stórur útlendski ognarparturin er í hvørjum felag er lagt við sum skjal nummar tvey so svara til nummar trý høvuðsavleiðingin er at nú ber ikki til at hava veiðurættindini uttan at tú hevur knýtt tey at egnum fiskifari sum lýkur treytirnar fyri at hava veiðuloyvi veiðuloyvi er eitt slag av góðkenning av ávísum fiskifari sum eigarin far til at reka vinnuligan fiskiskap sama fiskifar kann bert hava eitt veiðuloyvi men kann hava fleiri fiskiloyvi veiðuloyvið verður ikki givið til ávísan fiskiskap tað verður gjørt við fiskiloyvinum sum ásetir ítøkiligu veiðurættindini hjá einstaka fiskifarinum í einum fiskiári eftir lógini er ikki loyvt at reka vinnuligan fiskiskap uttan veiðuloyvi bólkur fimm er tó undantikin kravinum um veiðuloyvi fyri at fáa fiskiloyvi fyri at ávíst fiskifar skal kunna fáa og hava veiðuloyvi skulu veiðurættindini til dømis kvotur ella fiskidagar verða knýtt at fiskifarinum sostatt ber ikki til at hava so nevnd tóm veiðuloyvi eigarin av fiskifarinum skal lúka treytirnar um eigaraviðurskifti fiskifarið skal somuleiðis verða skrásett í skipaskránni tað skal hava siglingarloyvi og tað skal ikki verða skrásett at tað hava verið ólógligum óskipaðum ella ófráboðaðum fiskiskapi egnir fiskidagar ella egnar kvotur kunnu bert avhendast øðrum fiskifari sum hevur veiðuloyvi fyri avhending av fiskidøgum er treyt at fiskiorkan ikki verður størri og at móttakandi fiskifarið er innan fyri tey støddarmát og framtøkumegi í skilmarka bólkin í fiskidagaskipanini loyvt er at flyta veiðuloyvi og har við øll veiðurættini ímillum fiskifør til ber til dømis at flyta eitt ella fleiri veiðuloyvi saman við øllum veiðurættindunum á fiskifar við ongum veiðuloyvi tá rættindahavarar gera av at skifta fiskifarið út veiðuloyvi kann eisini verða flutt á fiskifari við ongum veiðuloyvi sum annar persónir ella felag eiður somuleiðis kann veiðuloyvi leggjas saman við veiðuloyvi hjá øðrum fiskifari eitt nú fyri at fáa skynsamari gagnnýtslu av tøkum fiskimøguleikum veiðuloyvur kann eisini verða lagt saman við veiðuloyvi á fiskifari hjá øðrum eigara serligar treytir eru ásettar í samband við at flyta veiðuloyvið hjá fiskifari ið hevur fiskidagar í fiskidagarskipanini í føroyskum sjógvum veiðuloyvir verður latið eigara av ávísum fiskifari til tað ávísa fiskifarið verður fiskifarið selt í tvingsinshølu ella í vanligari sølu fær nýggju eigarin veiðuloyvi og mann lýkur treytirnar fyri at hava veiðuloyvi samanumtikið er høvuðsbroytingin í loyvisskipanini at nú kanst tú ikki hava veiðurættindini uttan at tú knýtir tey at egnum fiskifari við veiðuloyvi annars kann tað vera torført at siga so nógv ítøkiligt um hvørjar avleiðingar eru fyri fiskivinnuskipanina og tey sum virka í henni

sum lógin nú er orðað kann eigari á fiskifarið við veiðuloyvi og veiðurættinduum í tvey túsund og tveyogtjúgu og tvey túsund og trýogtjúgu av henda øðrum fiskifari við veiðuloyvi egnar orskvotur ella egnar fiskidagar fyri eitt ár í senn uttan sjálvur at hava brúkt síni rættindu reglurnar í grein tretivu stykki tvey og grein einogtretivu stykki tvey um at tú skalt hava brúkt í minsta lagi trýss prosent av tillutaðum egnum døgum ella egnari kvotu fiskiár frammanundan fyri at kunna avhenda koma sambært grein trýoghálvfjerðs stykki tvey í gildi fyrsta januar tvey túsund og trýogtjúgu sama er galdandi fyri tæ generellu brúkskildina í grein seksogtretivu fiskasløgin e norðrasilgd makrelur og svartskjaftir eru undantikin trýss prosent reglurni fyri at kunna

verandi orðingar í løgtingslóguni merkja í stuttum at trýss prosent reglan ikki hevur týdning fyri avhending í tvey túsund og tveyogtjúgu og tvey túsund og trýogtjúgu men tá veiðurættindini skuldu útskrivast fyri fiskiári tvey túsund og fýraogtjúgu og tá egnar kvotur ella egnu fiskidagar verða avhendaðir í tvey túsund og fýraogtjúgu skal myndugleikin kanna eftir um rættindahavarar hava hildið ásettu brúksskildina so svar til nummar fimm sum lógin er orðað ber í tvey túsund og tveyogtjúgu tvey túsund og trýogtjúgu til hjá til dømis einum eigara av fiskifari við veiðurættindum til botnfisk í barenshavinum og við svalbard at avhenda partar av ella alla kvotuna til eitt nú eitt rakuskip sum hevur eftir grein einogtretivu stykki eitt kann egin orskvota avhendast øðrum fiskifari undir føroyskum flaggi við veiðuloyvi fyri eitt fiskiár í senn ella endaliga grein einogtretivu stykki tvey ásetir at fyri at kunna avhenda skalt tú hava brúkt í minsta lagi trýss prosent av tillutaðu kvotuni av til dømis toski í barenshavinum fisiár frammanundan grein einogtretivu stykki tvey kemur sambært grein trýoghálvfjerð sykki tvey í gildi fyrsta januar tvey túsund og trýogtjúgu eftir galdandi lóg ber tí ikki til treytaleyst og uttan avmarkingar at avhenda egnar árskvøtur á hvørjum ári í tvey túsund og tveyogtjúgu tvey túsund og trýogtjúgu er brúksskildan í samband við avhending ikki galdandi men frávið tvey túsund og fýraogtjúgu verðið tað ein treyt at tú sjálvur skalt hava brúkt í minsta lagi trýss prosent av egnari kvotu fyri at kunna avhenda harafturat kann verða viðkomandi at vísa á at frá fyrsta januar tvey túsund og trýogtjúgu fær brúksskildan í grein seksogtretivu stykki tvey gildi henda greinin ásetir at hevur fiskifar ikki gagnnýtt rættin til egnar fiskidagar ella eygnar kvotur við meir enn tretivu prosentum við tí í fiskiloyvini nevnda fiskifarið fellir munurin ímillum tað ið er brúkt og tretivu prosent aftur til landið hendan áseting kann hava týdning fyri loyvishavarar tá egnir fiskidagar ella egnar kvotur skulu skrivast út fyri tvey túsund og fýraogtjúgu til nummar seks eftir galdandi lóg kann eigari av fiskifari í tvey túsund og tveyogtjúgu og trýogtjúgu avhenda øðrum fiskifari við veiðuloyvi egnar árskvotur ella egnar fiskidagar uttan sjálvir at hava brúkt síni rættindi so nevnda trýss prosent reglan kemur í gildi fyrsta januar tvey túsund og trýogtjúgu tí verður treytin frá í tvey túsund og fýraogtjúgu at tú sjálvur skalt hava brúkt í minsta lagi trýss prosent av egnari kvotu fyri at kunna avhenda tá uppskot um broytingar í sjófeingislógini varð fyri í løgtinginum fyri jól í tvey túsund og einogtjúgu mál nummar tretivu tók ein meiriluti í løgtinginum undir við at trýssprosent reglan í samband við avhending av egnum kvotum ella egnum fiskidøgum fær gildi fyrsta januar tvey túsund og trýogtjúgu í álitinum frá vinnunevndini er minnilutin hjá hasa samgonguumboðini samdur við meirilutanum um at brúksskildan verður tikin burtur úr lógaruppskotinum og viðgjørd nærri í tvey túsund og tveyogtjúgu og heitir samstundis á landsstýrismannim um at lata vinna vera við í tilgongdini eg havi tikið niðurstøðuna hjá vinnunevndini til eftirtektar og farið sum skjótast at taka stig til at viðgera spurningin um brúksskildir nærri við tí og hyggi at bera uppskot niðan í løgtingið í heyst til nummar sjey landsstýrismaðurin er samdur í grundregluni um at livandi tilfeingi og tey rættindini føroyar eiga uttan fyri føroyskan sjógv er ogn hjá landinum tey rættindin sum landið letur skulu ikki veita privatum ognarrætt men skulu latast sum rúbrúksrættindni í avmarkaða tíð landsstýrismaðurin tekur eisini undir við verandi lógarkarmi har tað er møguligt at avhenda øðrum brúksrættin til veiðurættindni á privatum grundarlagi hetta fer at gera skipanina liðiligari soleiðis at skipaeigarar kunnu laga virksemi til tøkar fiskimøguleikar takk fyri harra formaðufrú j takk fyriso er tað spyrjarin sum fær orðið aftur høgni hoydal

forkvinna eg fari at takka landstýrsmannin fyri svarið og sum eg róði framundir í mínumfyrsta innlaki øhso eri eg fegin um at landssursmaðurn hvur svarað fleiri spurningur em hann hevur so ikki svarað tí sum var høvuðsspurningurin og tað var kann landsýr
komaður á eina útvegað løgtingi at samla yvirlit yvir hvussu øll fiskirættindi á stavils siga kvotur og og fiskidagar eru flutt á ávís fiskiførð við veiðuleiði frá fyrstari januar tvey tjúgu tað var tað sum eg ynskti fyrstur fremst at síggja men hvar eru so hvar eru so síða fiskirættindi flutt tí at lóðin sigur nú skal tað vera nú skal tað vera knýtt
jaku mikkasan siga tíbetur men eg skal koma aftur til tað øh og tað kundi bara hugsað mær so at heitt á landstýrsmannin her nú frá røðarpallinum um hann kannútvega løgtinginum ta yvirlitið tí hann hevr samstundslagt att yvirlit yvir hvørji veiðuloyvi er útskrivaði tað er so at siga tey skipini sum vit vita eru í dift sum hava fingið eitt veiðuloyvi meg vit síggja sletkki hvussu í fiskirættini eru eru løgt á tað einstaka koma aftur við upprunan til veiðuloyvini men heilsutust so var upprunin til veiðuloyvir í teiri gomlu lógunum vinnuliga fiskiskap og eisini áðrenn tað tað var aftur slætt at siga at atat fyrihøvur at kunna fiska skuldi hava veiðiloyvi og so avmarkað mann talið av veiðiloyvinum o tað hevði tað endamálið at vit ikki skuldu hava ov nógv veiðitrýst tað val seg a vit avmarkaðu talið av veiðiloyvunum í teimum einstøku bólkunum el sum heild í teimum einstøku bólkunum so vit kundu hava ta teknisku reguleringina sum hevur ligið í okkara fiskjutíðarskipan og tað ikki at hava ov nógva ov nógv trýst á grunninum og nú er standavøssur her í dag í tvey túsund ogtveyogtjúgu og eg rokni við eg eg veit eg rokni ikki við at árni skoli fer at geva mær rætt men eg havi ta lítlu vón at hann innante inni heldur at hann væl sær tað also tað sum vit hava í dag í føroysku viðkindagógum er ja um tað ikki um um fólk hava lisið bókina hjá fransk kafka prosessin sum snýr seg um eitt buokratiskt system sum er so meiningsleyst at hesin josef k sum er høvuðspersónurin í bókini gongur ígjøgnum myrka gangir og upp á loft og niður í kjallaran og hygg roynir at finna vinda og og skal útfylla formularar og stempla og trýsta men tað kemur onga meining tað gevur absolutt onga meining og tað er tað vit hava fingið í føroyska fiskivinnu í dag hetta við veiðuloyvini skuldu vera stóra men hvat er tað landsýrsmaðurin svarar hann svaraði jú greitt at visti túiki í brúksskildina inni og tað hana man útsett útsett og enn tað avtikið hann fyri avtikið hana fyri teir teir stóru aktørarnar nevniliga í svartskjafti norðrasild og makreli jamen so er tað jú púra meiningsleyst ein og hvør kann fáa sær it nýgt skip eitt nýtt veilo og sita viloyvi handan vegis selja kvoturnar til handarn liggja á sofuni og selja báðrenes hav kvoturnar til eitt rakiskip hvat er meiningin við

orni skoli er meira vil hava skipaðar viðurskiftir hvat ið undanfarni landstýrsmaður vildi hava men hetta er hetta er jú púra meiningsleyst at tær skuldu sita við eina fyrisiting sum hevur mist alt skiloga hvat er eitt veiðiloyvi hvat r hendri fiskirættindi hvussu kunnu teir flytast hvat er brúksskyldan hvat trýss prosentir eingin veit og summa sum árin í svarunum hjá landstýrismanninum so komu veg staðfest eisini t vit síggja yvirlitið yvir útlendsk kapitalo feløgunm at tað sum er hent í føroyskari fiskivinnu tað er at tey sum onkursvegna eru komin framat nøkrum rættindum summi og øilga nógv av teimum hava gjørt eitt gott t arbeiði men knappliga hav tað fingið eina øgiliga veiðurættin tey hava keypt øll hini upp tey stóru feløgini hava keypt soa siga allanheimastonarnum upp hyggja vit eftir yvirliti veiðuloyvi her og hyggja eftir yvirliti yvir hvørju feløg útlendska pital latið seg bara at tað eru kanska kanska eitt ella tvey skip í tí størra partinum av okkara flota í heimaflotanum sum ikki eru átta av teimum stóru og har útlendska pitaluruppi í í teimum stóru feløgunum er tað bara teir kristian grótunum teir og og varin sum ikkiheva úlendskar l alt annað r útlendskt og tar hava keypt alt upp uttan bátarnar í bólki fýra sum nú eitur balka fýra fyrr nn tai fýra av og b

níggju útlendskr apitalur eru komin inn og hetta við veiðuloyvinum sum sum ongantíga skilt at manningarfeløgin hyngu su hyngu sos nógv í altso hvør trygd er hjá manningunum í ís skipanini hygg eftir veiðuloyvinum eingi veit hvat fiskirættindini eru ein manningarnur skipir tað ánar ikki mundu keyptas seld í dag og við hesuner privatu uppboðssøluni sum eg havi sagt nú er teð bara blivin privat uppboðssøla hsummir reiðarí hava so keypt so nógv upp at tey kunnu enntá flyta og og eg eg var sera fegin um at síggja eg royndi veru at at til dømis at t akra berg altso reiðaríið hjá hjá hjá amfon olsen teir hava so lovað jógvani at fara í áðrenn tey hava a fiska fiskatoskuhýsu ella botnfisk í línjuskipi tað ver fantastiskt tí tann fiskurin ber er boðin út til føroysk fiskavirkið men mnhvør annars ger tað hví ger hann sansanr ikki tað til dømis hetta er tað reina kaus og eg eg vóni at landsýrsmaðin kann vátta fyri mær tað at hetta her er fa kafka hetta er ein bureokratisk skipan ov ein lóg sum onga meining gevur bátsoveður ja takk har fór tíðin og so er tað landsstýrismaðurin sum fær orðið til at svara

hoydal sigur at høvuðsspurningurin er ikki loyvini sum eg havi givið om listan yvir veiðuloyvini hvar tey eru men hvar fiskirættini liggja
og soleiðis hevur ikki uppspælað spurningin og tí havi eg svarað honum so sum eg gjørdi tað er møguligt at hann kannst seta hann aftur ella ná so hesa at at tað formelt kemur so so kunnu vit royna at arbeiða við tí altso
tí sum tú veitst so er tað sum harra høgni hoydal veit so er tað ikki eg sum persónliga siti við hesum men eg biði sjálvandi vørn um at umorðna hetta fyri meg tað at vit hava fingið eina fiskiskipan sum skal vera so vánalig at tað er tað reina birokrati og tað tann reina armóð tað er einki skil á nøkrum sum helst haldi eg eri heilt asta er ein øgiliga snetligur pástandir tí at vit hava síðan hendan samgongan tók við sæð ein ein stóran vilja til at gera íløgur í hesa vinnuna vit hava fleiri stór skip á veg fleiri øgiliga ógvusligar investeringar sæð í eygunum ella sæð í mun til føroyska fiskivinnu og tað haldi eg er at fegnast um tað at vit fáa tað at vit fáa aktørar inni í eina vinnu sum tora at taka teir kjansrnir sum skulu til fyri at endurnýggja okkara fiskiflota er heilt fantastiskt eg haldi faktisk at hesi síðstu árini er í ein sølskinssøga tá ið tað kemur til tað tað hevði verið tað hevð verið ynskiligt at tað í nógv ár í longri tíð hevði verið soleiðis men eg haldi at vit hava sæð at tað sum var áðrenn hendan gongan kom til var eitt betýðiligt verri sinariu tá mann hugsar um tað so so eg haldi at tað sum vit hava megnað gjørt við hesari fiskiveðilóggávuni er at vit hava fingið ein stabilitet ein tryggleika rundan um vinnuna sum ger at vinnan trýr upp á tað sum ger at vinnan torir at satsa upp á hesa vinnuna og gera tað sum skal til fyri at fáa hetta til eitt eina lønandi vinnu fyri okkum øll sum vit í síðst enda øll liva av so tað haldi eg eri fantastiskt so leygar høgni hoydal eisini háretsla á athendan brúksskildan verður bara útsett men sum vítt eg veit so er hon útsett í betýðiliga fleiri ár enn bara hesi síðstu eitt ella tvey hetta hevur vist verið eitt eg vetikum e skal kalla tað itt bítisbarn í í nógv ár í skipanini bæði hjá núverandi undanfarna og nógvum øðrum samgongum so tað er kanska ikki so snetigt fyri at hava eina vinnu øso er tað øgiliga viktigt at vit hava tryggar karmar men tað er eisini øgiliga viktigt at vit hava møguleikar hjá eini vinnu at atgera at vinnan sleppur at at j eg veit iki hvat yorð skal brúka manorera tá ið a eg brúk fyri tí tí annars blívur alt stirvið og vissu tað blívur stirvið so er ein so stagnerar ein skipan og ein skipan sum stagnerar hon vil til endans doyggja ein vinnulig skipan sum ikki kann útvikla seg hon vil doyggja og og tað er ikki til gagn fyri nakran av okkum so síðan haldi eg at høgni harra høgni hoydal var inni á hesin her at tað eru nógvnógvir útlendskur kapitalur eg haldi at tá mann hyggur eftir yvirlitunum so eri hann ikki so øgiliga nógvir í nógvum av feløgunum eru prosentsassurin r ikki so øgiliga høgir so so eg haldi at tað er ikki ordiliga rætt sum verður sagt og so nevndi hann líka leysiliga at tað eru nøkur smá sum eru men bæði varðin og kristian í grótuum samtaki standa fyri fyri stórum parti av okkara fiskivinnu so tað er ikki heilt óbetýðiligt sum føroyingar vara av í okkara fiskivinnu faktiskt nógv tann størsta partin av okkara fiskivinnu er tað føroyingar sum var av so eg haldi hatta var var tað takk fyri frú forkvina ja takk so er tað onnur sum kunnu fáa orðið og fyrstur er jacob vestergaard ger so væltakk fyri frú forkvinna tað er henda hesin afturvendandi spurningurin um tann fleksibilitetin og tað um setiligheit sum skal vera í eini skipan sum fiskivinuskipanini og sjálvandi er tað púra rætt sum landsstýrismaðurin sigur t okur munnu hava eina skipan í eini vinnu har vinnan til einog hvørja tíð kann laga seg til broyttar umstøður
fór og laga seg til tað tøka tilfeingið sum mann kann fiska tað høgni hoydal fer tær altíð at
bjóðar sum um at nú hevur mann innført eina eina skipan har tað ber til at keypa og selja á privatum grundarlag og tað tað fegnist eg sjálvandi um sjálvt um rættindini er brúksrættindur so ber tað til at gagnnýta hesi brúksrættindini optimalt við at mann handlar ímillum sín tá ið tað er neyðugt tað er ikki tað vinnan ger til dagligt vinnan roynir at fiska tær tøku fiskimøguleikarnar o fáa so góðan rakstur í sum til ber men viðhvørt og tað er sjálvupplagt at mann skiftir millum ar mann handlar soleiðis at møguleikarnar gerast betri hjá teimum einstøku men áðrenn veiðiloyvini komu undir undanfarnu samgongu og og lóggávu tá varð tað loyvishavaris og hvat gjørdi loyvishavarar loyvishavarin pjøs slettik at hava skip tað pjøgdist ikki at hava skip loyvishavararnir sótu á rættindum og handlaði dega dagliga og tí hetta her við ati ja kanska billa fólkið inn at nú man farin til eina skipan sum er keypissøla á privatum endá rópa mann til privat uppoðssølu tað var veruligt undir tí skipan við rættindihava tí tað púr ikk ikki hava skip nú hava okur so innført eina skipan sum sigur at skalt tú hava veiðurættindir so skalt í øllum førum hava skip eitt skip sum tú leggur hesi veiðurættindini á og so vuri iki hav fylgilovt ymiskar reglar við hhvat tú ger við hesi veiðurættindini men tað í øllum førum tann reglan inni sum sumkemur í kraft seinni at tú skal sjálvur við tí skipinum tú hevur brúkað trýss prosent av hesum veiðurættindum vist tu skal kunna handla tað ár um ár tað ber altíð til ati av henda ella selja rættindini endaliga og tað mátar vera í eini skipan har fleksibiliteturer eg vildi ynskt at tað va meiri fleksibilitetur tí okur hava nokk eina skattalóg sum í ein ávísan mun forðar for nógv fyrr tí dagliga fleksibilitetinum millumja bæði inni og reiðaríum og ímillum millum reiðarí hendan samgongan hevur ásett at útlendskur eigarskapur skal vera úti úr vinnuni í tveyogtretivu og tað koyrir alla tíðina og tíðin gongur skjótt so hetta her hetta stóra spøkilsið sum millum annað høgni hoydal tosaði um at tað stóð hesa her útlendski egantarnir klárir fyrsta januar tá ið lógini kom í gildi uppkeypti alla føroysku vinnuna ja men tað passar jú slett ikki sum landsstýrismaðurin orni skoli sigur so er jú meginparturin tey stóru feløgini um meginparturin av kapitalunum í føroysku fiskivinnuni er føroyskur kapitalur og føroysk vælrikin føroysk feløg útlendsk kapitalurin hann er har sum ein hjálp men útlarpskapitalurin hevur eina rættiliga avmarkaða ein avmarkað inni í í vinnuni sum tann tíðin minkar alla tíðina so tað er einki yvirhøvur at vera bangin fyri eg haldi at tá ið mann sær at tað verða gjørdar risa risa íløgur í føroysku fiskivinnuna og tað verður í løtuni tað er eitt tekin um at vinnan og politikararnir sum hava gjørt hesa lógina eru samd um at hetta er tað rætta tí man trýr upp á framtíðina mann hevur fingið tað karmar sum gera tað at nú trýr mann upp á at hetta fer at bera til okur hava hesi brúksættindini trygg í eitt áramál soleiðis at okur kunnu forrenta hesar ílegurnar aftur og okur fegnast um at okur innan heilt stutta tíð fáa tann fyrsta stóra nýbygningin til landið tað er bara telja nakar fáar dagar niður fyri fleiri hundrað milliónir og honum á bakið koma fleiri slíkir so á øllum førum og einum parti í føroysku fiskivinnuni eru útlitini rættiliga bjørtur viðmerking øgni hoydal

attær vil vil g siga skeivar lutir sum jakuvestegar legði fram altso eg og jaku vestegar hava verð í mongum víggi eg fari bara at spyrja hannann einfalda spurningin altso er endamálið hjá jakuvestegaar ogfólkaflokn ikki bara at fáa lóggávuna burtursumheild at tað bara er vinnasta stýri tí sjálv har eingin rættartrygd er altso fólkaflokrin er líkasum ikki til lógur so so so er tað so í staðin fyriat geraheina s innviklaga lóg sum sum í sum e meini eg seð e hví ko ikki bara
gera tvær paragraffir siga landsstýrismaðurin bestemmar sjálvur og annars skal eg vinna sum best hevði tað ikki verið tað sama
hg í so íløgurnar taeru komið fr á odomso bað vi tí skattalátta í jakuvestigor gav teimum kundu var bygt betalt tvey stór skip kontant ogtað er bara tei stórir sum gera tað ja takk tað er ikki loyvt at geva viðmerkingar í salinum so er tað jacubvestegaard sum kann svara ger so væltakk fyri frú forkvinna tað sum okur sóu undanfarna valskeiðið tað var naggatorn total støðgur og í vinnuni tí vinnan var ótrygg visti ikki hvat mann skuldi gera og trupulleikin var tann at mann hevði en landsstýrismann sum heldur ikki visti hvat hann skuldi gera landsstýrismaðurin byrjaði vælskeiði við at leita eftir einum sjúkrustjóra sum skuldi seta seg við einum bólki at finna út av hvønn politikk landssýri
fismaðurin skuldi hava og tá eg so hesin her setur sitið í áravís so komu teir til enda við einum við einum upp
góði ja øll minnast tað summarið tá ið løgtingsformaðurin mátti traðka í karakter og koyra tingið til hús tí tí einki skil var á nøkrum og vit fingu fingið eina neyðaregg av einum lovgávi sum eingin forstóð og heldur ikki minnan forstóða tí eingin føldi seg tryggan til at gera nakað sum helst íløgur takk fyri prúði føgnari ja takk næstur at hava orðið er jákup mikkelsen ger so væl og her kann hann siga sum hann vil takk fyri fyrr enn fyrr enn eitt táð høvnini hø meir stálin og hann sá nokk so ivist um at tað var rætt og tað helt mann lýst á men høgni hoydal gjørdi meðan hann var í tann feilin at nú skuldi veiðuleiðin vekk frá stálinum
og nú var frítt slag hóast høgt hoydal
heldur at tað var gott at hava eina avmarking so tók hann avmarkingina vekk og tað hann tosaði í fýra ár um nýggjar aktørar hóast vit nokka skipa um nokka stál við flotani til at fiska tað sum var so tað hangar ikki ordliga saman tað sum høgni hoydal sigur lógin um sjófeingi er bulurin um ta lógina sum vit hava útav hana hevur høgn hoydal nú tað lógina sum hann var við til at at brúka fýra ár til at gera skotið sundur og saman fólkaflokkurin lovaði til vælið seinast at vit fara at avtaka uppboðssøluna tað lyfti hildu vit og tað gjøgnumførdu vit vit søgdu eisini at veiðiloyvini mátti kona aftur á skipina á stáli og tað hava vit eisini yvirhildið so veruleikin tann at saman við tí og nøkrum justeringum hava vit eina lóg sum ja eg sigi ikki at tað er ein perfekt lóg og hon evi sikkurt eisini ógvuliga trupul at umsita í summum førum og tað verður so eisini uppgávan hjá landsstýrismannum saman við sínum øgiliga nógvum øðrum uppgávum at tað verða sikkurt framhaldandi áhaldandi neyðugt at gera reguleringar og og forbetringar soleiðis at vit fáa eina einkla lóg sum er nevnia at umsita tað má vera málið við at seta okkum tá ið mann so fer at tosa um um avleiðingarnar so haldi eg at høgna hoydal eisini her skjýtir seg í fótin tað er tað nakað sum eg hent síðani nýggji nýggja samgongan kom til er at tað er blivið vónbyrt í ørtuna á teimum sum dríva fiskivinnu í føroyum vit hava sæð men taka stór stig og fór nýggja flotan bæði tá tað kemur til ta pelagska tilfeingið til barenshavið og sanniliga eisini heimaflotu hygg eftir línuflotan sum vit høvdu einaferð kanska eini seksogtjúgu líniskip sum vóru fjøruti hálvtrýss ára gomul í dag er eitt stig tann rætta vegin farið fram har ið nógv av teimum línuskiftuni útskift og vit hava fingið línuskip sum eru størri og betri og munandi betri fyri manningarnar eisini og tí haldi eg at hesi frystilinuskiftini eg havi eitt týðiliga verið eitt framstig og eitt sum eg fegnaðist um sum nýggi landsstýrismaðurin odni skoli førdi fram beinanvegin tá ið hann tók við sum landsstýrismaður tað var at hannætlaði sær framhaldandi at føra ein politikk sum sum tryggjaði tryggleika í vinnuni soleiðis at menn róliga kundu vita at teir kundu gera íløgur og at tað ikki grundarlagið ikki bleiv tikin undan teimum eisini at hann fór at hyggja eftir trupulleikunum hjá heimaflotanum og øll duga at síggja at har eru stórar avbjóðingar sjálvur havi eg alla tíðina hilduð at tað tilfeingi sum koma inn á okkum tað tað ríkist døimi sum vit fingu upp á rlastutta tíð at heimaflotan eigur sín sjálvsagda lut í hesum ríkidøgnum og at vit sum politikarin slett ikki eiga at blanda okkum upp í um um teir fiskar tað sjálvir ella um teir biðjað aðrar fiskar teir gera samstarv og so víðari og hvussu teir býta tað sínámillum eg má siga at tað er ein bólkur eftir sum ikki hfingið lut í hesum tað havi eg strýst við í í yvir tíggju ár tað er bólka fýa tað er ikki komið í málið enn eg vóni at vit fara at koma har til so verður tosað um bólk fimm eisini trupulleikin við bólki fimm er at tað er ein so kompleksur bólkur at tað er ringt at vita akkurát hvør er fulltrikin útróðrmaður ikki og og tí trúgvi eg at tað verður forinnviklað men vit áttu at fingið bólk fýra við eisini so so teir fingu sín sjálvsagda part av tí ríkidógunum sum vit hava men eg fari at ynskja landsstýrismanninum góðan byjar víðari hann hevuir fingið eina fína byrjan og eg eg ivist ikki eitt petti í at at tað fer at vera eitt eitt eitt gott aktiv hjá okkara fiskivinnu av fingið e so dugnaligan landsstýrsmann takk fyrija takk her var ein viðmerking høgni hoydal ger sovælja frú forkvinna eg haldi at fólkaflokkrin dugir væl at fartæga søgur tá tað gera tað øgiliga efektivt haldi eg trupulleikin bat tað at søgan eriki sónn tí atitað hevur ongantíð gingið beturi í føroysku fiskivinnuni og hóast hso tað er rætt hon hevur havt langar ótryggar kamar inná undir undanfarnu samgongu tað kann mann bara spyrja til dømis líviflotanum har tað komu nevniliga frystilínuskipi tí at vit útvegaðu líniflotanum altso heimaflotanum á nýggju rættindi og vit fingu eisini ja hygg bara eftirhvat hendi kring landið í dag
einasta sum eftir er av teirri gomlu teira fiskivinu
keyma viðgjøgnumførd og tað er bara so at lova nøkur nýggjum aktørum inn gjógn menningarkvotur og annað og tað hevur verið øgiliga gott sjálvtn tet veri ógvuliga lítlum kvotum so sóvu til dømis í vestmanna í í vikuskiftinum kom vestmuningur vit hava sæð ty tæð katrin jóhanny og so víðari so allan á søgan sum fólkafonsfotelur er bara ikki sonn og tað av teir stóru gera íløgur ja fínasta slag men teir hava kunn øggær íløgur nógvár og teir keypa jú eisini bæði bæði bústaðja takk jakomikkesen ger sovæ frú forkvina eg skal starta við at siga nakað positivt um høgna hoydal tí at vit vóru púra samdur um at flemjicapp var heilt natúrligt tilluta línsflotanum og tað hevur komið ógvuliga væl við og tað veit høgni eisini áðrenn hann blevir fiskimálarar at eg arbeiddi fyri at línfloturin fekk hesa hetta økið men tá ið hann so kemur inn menningarkvotur økiskvotur og alt tað soso slaðar tað sum tað var so øgiliga positivt men vit vita øll tað at
fingu menningahotur og ikki kodur fingu nakað
treytir og tær treytirnar klára sær seg uppfylla í úrslitið var at menningin var at mann fiskaði tað við einum skipi í vágum ella suðuri ella onkra aðrastaðni og alt bleiv sent til fuglafjarðar so so so tað fungeraði yvirhøvur ikki og tað at at straffa ein mann tí hann býr í norðuoyggjum ella í eysturoynni við at hann ikki fær kvotur og og amann pá tann mátan tekur og skilur fólk tekur møguleikar fir fólki tað luktist púra song eg má siga at tann parturin er ógvuliga øgd við og ikki minst tað eisum hendan samgongan hevur verið við til og tað er at játta kvotur skip fyrri tað líkist púra sog tað fyri ær tíðin næsta røða er bjørt samuelsen ger so væltakk fyri frú forkvinna heg haldi vit kenna tað øll at tá ið kríggið er so er tað fyrsta sum ríkur teg sannleikin og eg haldi okkara størsta avbjóðing er at vit fáa ongantíð viðgjørt fiskivinna einum sakligum grundarlagi
eisini tingsæðan tað blívur altíð so røðuliga blakað ein og hvør sum lesur fiskivinnulógin í dag sær at hetta er ikki gott lógargrundarlag undir einari høvuðsvinnu hetta er ein sera sera fløkti lóggáva eg plagi at kalla hana fyri ein fløkistampur og eg fari at mæla øllum til at lesa kapittul ellivu sum eitur vinnuliga
royndir og verkætlanir tað er henda grein níggjuogfjøruti sum eisini verð umrødd ur svarini hjá landsstýrismanninum har tað stendur so væl við okvinnusins loyvi jk her stendir av kvotum ag svartkjaftinorðrasildum makreli sambært grein fjúrtan stykki eitt og grein fimtan og rættindum sambært grein seytjan verður í minsta lagi hálvtrýss prosent latin til vinnuligar royndir og verkætlanir ið hava við sær menning nýskapan og virðisøking í gagnýtslu av nevndu fiskasløgum ógvuliga góðan byrjan síðan koma trýss reglur afturat og tíggju stykkir sum úthola hesa áseting taðvil siga at mann hevur í dag ein kapittul í eina fiskivinnulóggávu sum tá ið mann hyggur eftir hvussu hendan lóggávan blivun brúkt við øllum teimum ískoytum sum eru gjørd omaneftir
í hesari greinini so hevur mann í dag bara ein viðfáning eftir til at kunna lata upp fyri eitt sindur av denomikki í vinnuni altso vit eru ikki vit ikki gamla kommunistiska so vjetsamveldið sum skal tryggja nøkrum fáum aktørum og síðani halda loga fyri soleiðisat eingin sleppur framat og til landsstýrismannin hanner fólkafólksmaður siga tey fyri mær tað er neyðugt við kapping í einari vinnu tað er neyðugt eisini í politikki at føla onkur andatíð er nakkað tað er neyðugt at nýggj hørl koma til og ja í vikuskiftini fingu vestmenngeitt nýtt skip vestmenning og og ella fingu øllum førum skip til bygdina vestmenning sum fiskavirkið í vestmanna hevur keypt fyri tí annars hevði fiskavirkið verið noytt at avhenda sína kvodu at tey høvdu verið tvungin til at selja hana til ein av teimum stóru og tað sama við tákarin jóhanna komið í undanfarnu samgongu tað er grundarlag undir virkinum í miðvági tað vil siga tvey fiskavirkir liva í dag av fiskivinnupolitikkinum hjá undanfarnu samgongu men so kunnu vit spyrja okkum visu vit nú diskuterað eitt sindur sakuliga er tað tað klókasta at virkið er tvungið til at brúka hesar milliónirnar fleiri tíggjutalvs milliónir upp á skip sum í veruleikanum altso vit vita øll virkini í landi hava tað ógvuliga tungt í forvegin altso er tað nú tað allarklókasta at l altso hví hví kundi mann ikki varðveitt fiskirættindi tá ið mann hevði prógvað tað ati at mann kundi liva av hesum kvotunum mann hevði fingið altso eg sakni veruliga mann seti seg niður og kann kjakast um hesi tingini sakliga tí tað man í veruleikanum gera hesum skiumnú burtur frá mann ívís stig fyri stig ætlar at loka fullkomiliga fyri at fleiri nýggj hav nakran kjansuri at koma inn og bera við í kappingini tað er so eisini at mann mann mann mann mann steingir fyri dinamikkinum og mann steingir eisini fyri at fólk síggja fyri sær at jamen eg havi faktiskan møguleikar við sær bara hvítumi so skal mann út at keypa fyri fleiri hundraðotals milliónir og framtíðini rættindum frá teimum stóru tí hatta blívur meira meira miðsavnað men samstundis finga samgongan eisini meira stál inn í vinnuna eg haldi ikki tað er serliga burðardygt eg haldi ikki tð er serliga kløkt eg sakni at politiska skipanin flokkarnir seta seg niður og eru so mikið at sær komin at tey kunnu tosa sakliga um hesin tingini sum vit vita eru ein stór avbjóðing so hevur mann býtt út vit sóu jakubvestegaad han var lansstýrismaður g fiskiinmánum hvussu trupult hann hevði við at býta út hesa kvotuna hann eneg saktans skuldi brúka ein seinnapart opábýtta út tað tók honum ár og tá ið hann endiliga býtt út tá hann hevði segði her og sagt umaftur umaftur at tað var einki problem at tað skuldi umsita sega hjálpa hon við so gekk hann í móti umsitingini oghjálpir tú mær fær mann ikki ein gong innlit í hvørji kriteriini eru hjá teimum sum hava fingið kvotur hví tað altso hvat er tað sum ger at vit ikki bara kunnu hava eina opna skipan har mann leggur ein loysn fyri at hetta er tá menning vit vilja hava við vinnuni hetta eru treytirnar fyri at søkja og tey sum so søkja har opið og ærligt hví fær hesum nú ikki hasi tað er ikki nevnt at býta kvøtur út tað vita vit øll men altso mín áheitan skal vera til tein nýggja landsstýrismanninm royn og fá í lag veruligt samstarv millum flokkarnar tað er nógv sum skilur okkum ja men tað er ikki alt sum skilur okkum og tað ringasta fyri fiskivinnuna tað er hendan ótrúliga haldi eg primotiva viðgerðin av fiskivinni alla tíðina altso faktist handa beinleiðis her sega ósatt tað blíivur kontraktaði fleiri skip undir undanfarnu samgongu allíka letur mann sum um teg nú at e nýtslan nút er hent og meina fólk veruliga tað heimaflotan hevur endurnýggjað seg tað er hvussu ikki tann heimaflotan eg síggi til dagligt og lat meg siga tað formaður harra formaður at um uppisjóvar vinnan í føroyum ikki hevði gjørt ílegur nýggj skip eisini við teimum átta ára loyvunum sum vit góvu teimum so hevði tað verið eitt søguligt altso illa viðfarin vinna sjálvandi ger uppisjóvarvinnan ílegur nýggj skip ein vinna har mann tjenar so stórar pengar og hevur havt so stórar inntøkur altso nógv nógv størri í meðal fyr reiðaríini enn í okkara grannalond vit tú hevði ikki havti gjørt íløgurskip so so hevði tað simpulten blivið ja tey komið í søgubøkurnar so sjálvandi hevur at vinna gjørt tað en vinnans skal hon skal endurnýggja seg men eg haldi ikki at heimaflotan hevur fingið umstøður til at endurnýggja seg og so slett ikki undir hesari samgonguni og eg haldi ikki at mann hevur sett seg niður í gjørt ein politikk har mann vísa hvat ð er mann vil fyri heimaflotan hvat er man vil í framtíðini við føroyskari fiskivinni so eg ynski bara landstýrismannin hepna hond hi lætt men eg vóni ikki í a sum tær soer ta jhanness joensen fær eina viðmerking ger so vælja

takk fyri takk fyri harra formaður eg hugsaði at bjørt samuns kom inna nakað áhugavert her taðerhetta við treytunum at øll hava somu treytir øtað hevu verið soleiðis at til dømis at menningarfloturar hava havt aðrar treytir enn tað sumvar menningarkvoturnar tað er so okkurt broytt av tí men statvek er nakað eftir enn tað hevur hvussu verið soleiðis atvisu ta á c verður skert so skuldu tað skeljast
hjá teimum hvussu í ein ávísan mun fyrst og eisini treytina við land og annað sum landsmaðurin eisini verður inni á og hevur havt
finguð at fyrispurning um øll hesu tingini eiga at vera soleiðis at øll eru líka líka ilíka tretiv og líka fyri lógini eg veit iki hvussu tøðan er í dag men men tað hevur verið eitt ivamál um tí hvussu her kanska landstýrsmaðuin fer at lýsa tað itt sindur tá hann tekur orðið aftur takk fyri jatakk gerso væl bjørt samulsen fyr tað eru ymiskar treytir galdandi og for leingi hav tí jónes joensen vísti á so kondi mann tikið brúksskildina har kom landsstýrismaðurin niðan viðnøkra ásetingum fyri brúkd har mann so tók brúkskildina burtur fyrinettupp fyri uppsjóvarflotan men varðveilti han fyri heimaflotan men so ar mann útsett tað tí mann í veruleikanum seðikin vara samdur í man van ikki samdur í at man skuldi gera tað up á tann mátan og nú sá jakub vestegaad her og segði at tað fer at koma fyrsta januar trýogtjúgu tað fer tað ikki mann fer aftur í heyst at útseta tí vil senda samgongan livir í heyst tað veit eg ikki ordiligt nú fór
vil síggja men eg eri vís um hann fer at útseta tað aftur tí man eg
eg sær i seg samdur um hatta og tað er tað sum eg haldi er so ólukkuligt í allar sara fiskivinnulóggávun man veður lóggávuna hon er broytt átta ferðir hon kom í gildi í desembur nítjan hon er broytt átta ferðir og eg havi longu mist talið á hvussu nógvar broytingar eg gjørdar hvørja ferð tað kann ikki vera rætt í einari ngja heta er eina spildurnýggju lóggáva tann gamla bleiv hon tikin av altso tað átað má ringja onkur klokka í høvdinum og onkrum at at her á fólk setast niður okkara høguhvaavuvi at arbeiða eftirnæstu viðmerki tað er jacovestegaard gerso væl formaður okur hava fungið eina øgiliga góða lóggávu kring okkara fiskivinnu eina lóggávu sum setir tar røttu karmarnar sum fiskivinnan kann arbeiða innanfyri og sum i havi sagt s oftani og man noyðist at endurtaka tað tað grør um gangandi fót í einum parti av vinnuni mann ger risa risa risaíløgur kontraktaskip kontraktaði aftur nú nýggj koma so
parturi av vinnuni gongur tað øgiliga gott tað bar tosað um innlit og annað okur hava innlitsó
góðir sjálvandi fylgir fylgir fiskimálaráðið til lóggávu sum løgtingið til ein og hvørja tíð samtykkir um innlit og so framvegis og sjálvandi er tað gjørt sum er gjørt ð við kvotuni til vinja royndr og verkætlanina soleiðis sum tað skal gerast sjálvandi tað men ein aferð afturat lóggávan er øgiliga góð til vinnuna lóggáva er oftanijatakk ger so væl bjørt samulsen eitt eitt høvuðsprinsipp í einum lógarsamfelag ella einum rættarsamfelag tað er at lóggávan er skillig fyri tey sum skulu brúka hana og nei harra jakubvestergaard gjøgnum formannin vit hava ikki eina góða lóggávu hon er sera sera fløkt og eg vísti á kapittul ellivu grein níggju sum er ein ja eg skal ikki brúka tað orðið men sum sum slettiki kann forsvarast hon hon handlar ikkihanngongur longur um tað sum yvirskriftin er so nei vit hava eina vánaliga fiskivinnulóggávu og haafturat at blíva við at siga a tað at tað er orsakað av hesari lóggávuni á íløgu
at verða gjørdar tað er at vísa stórt
missálit á uppsjóvarvinnuna tað má eg siga við sjakun vestegaard er nøgdur við at miðalaldrin sum eru í heimaflotanum so má eg bara siga at eg eri púrasta ósamd við honum og nei jakudvestergaard vildi ikki lata innlit í hví hann ikki fylgdi tilmæli frá umsitingini hann vildi heldur ikki seta óheft fakfólk sum høgni hoydal hóast alt gjørdi til at deila hesa kvoturnar út eg ásanni at tað er trupult at deila kvotur út tað fer tað altíð at vera men hann taði at geva innr jaspur langard sum fær en viðmerking ger suvælja takk fyri hara formaður tað sum eg beyt merki í í røðuni hjá bjørt samuelsen tað var nemliga hetta her um týdningin av at vit hava góð fiskifør ati fiskivinnan hevur góðar karmar at arbeiða undir at hava góðar og tryggar umstøður og at fiskivinnan hevur møguleikar til at endurnýggja seg soleiðis at hon blivur kappingarfør ikki bara her heima men eisini úti í heimi at fiskivinnan hevur øgiliga trupult í dag at fáa fólk umborð á skip
at eisini har blívur fiskivinnan kappingarfør fyri at fáa góð fólk út í teir bátar sum vit hava sum
ter er kemtistórar trupulleikar óanstórir bátar ella smáir bátar so tí haldi eg tað er øgiliga stuttligt at hoyra og gott at hoyra at tjóðveldið eisini er við upp á at koma inn á vanan at geva fiskivinnuni góðar karmar geva teimum tryggjar karmar soleiðis at vit í dag kunnu fáa eina vinnu sum í ferð við at fóta sær aftur ein vinnu sum í ferð við at blómu uppaftur og enn við fiskivinna í dag sum eisini í ferð við at endurnýggja síg nú sóðu tein nýggja kristian í grótunum í í í sjónvarja takkger so væl bjrt samulsen takk fyri ja tað erumráðandi við tryggum karmum men tað er samstundis umævndi í vnvinnuliga tai dynamikkur tað er umráðandi at tað ber til at koma við nýggjum hugskotum og at siga tað at mann ikki hevði tryggar karmar tá ið mann í veruleikanum gav meginpartin av tilfeinginum til átta ára loyvir til verandi aktørar tí mann vildi skapa stabilitet rundan um teir samstundis við at mann lata upp fyri kapping í einum parti í útboði og ein parti í menningakvotuni sjálvandi var tað eisini sera tryggir karmar og tí
vist mann bara er nøkulunda ærligur so viðgongur mann eisini á
myndinýggjanin av uppsjóðarflotanum hevði hent óðan sæð hvør sat við valdið heilt vist og at halda tað vinnan ikki sjálv finnur útav fyri tað um tað er ein kapping um ein part av tilfeinginum altso tað er at vísa vinnuni missalig og eg sigi tað hetta er at hetta er politiskt sovorðnir hjá gongur og runublaðgarí og tað tænir ikki vinnuni vit hava ikki eina nøktandi lóðgávu í dag hon er ein fløkisnampur og eg vóni at landsstýrismaðurin er trygt at vera ð vera trupuliga um tað tíðina hann hevur verið landsstýrinum men eg vóni at hann fer í gongulendini bæði tá ið tann undanfarnar fiskunnskipanløg bleiv framd við tað var ein øgiliga avbjóðing hjá henni at vit gjørdu har og eisini nú tá ið hetta her hetta seinna umfarið hendi og bjørt samanvendsin hevur rætt at mann hevur eina lóggávu sum er eitt eiti tí mann hevur nakrar høvuðskapittlarar og høvuðsmál men tey eru øll síðani undirgrivin av øðrum paragraff
og tá ið bjert samelsen spyr hvussu nógvar broytingar eru gjørdar tær koma niðan í kalt man siga í pakkin so
haldi eg meg fram til at tað er í royndir veru ein lógarbroyting annan hvønn dag annan hvønn dag síðani henda samgongan tók við so so so so galið er tað og hvør finnur høvl ata hala tí altso eg ivist í sjálvt um tey sum seta seg væl inn ýta um sum eru fleiri gra fáa høll halið í hvat atað er galdandi her tkgersovæl jer sanesen ja altso øll vey sum sita í vinnunevndini vita at lógin bleiv skundað ígjøgnum tað bleiv noktað at geva vinnunevndini longri tíð at viðgera lóggávuna sum hevði ein mánað og so skuldi hon avgreiðast og úrslitið av tí var at hon er broytt og broytt og broytt o broytt og afturbroytt og tað vísir bara tað at mann hetta er ikki so øgiliga ætt løtt lóggáva at fáa snikkað saman serliga ikki tá ið mann vil hava tað fjølbroytnið í men eg pástandi og eg pástandi eisini ata er nakað mann hevur skyldu at rudda upp í at til dømis kapittul ellivu grein níggjuogfjøruti hon inniheldur veruleikanum ikki tað sum yvirskrit
sigi longur hetta er ikki ein
ein kapitul sum snýr seg um nýmenning og at lata út royndarkvotur at tað snýr seg um í veruleikanum at fáa alt inn í tí føstu skipanina og tað vita vit at fólkaflokkurin hevur viljað við vit eisini hava sambandsflokkurin sum stríddust fyri at tað var meira atkomuligt hjá yngri fólki hjá nýggjum fólki sum vildu reinast við síttum vinnuni og mann hevur so ikki klárað at funnið nakra haldbara semju um tað og tí er tað lóggávan sum er ein fløggjistampur í dag takk fyri tær takk so er neystur at røða ella jakobsen gjørt væl takk fyri takk fyri har formaður altíð áhugavert at vera við til eina debatt ella kjak um okkara høvuðsvinnu fiskivinnuna nú segði bjørt samuelsen undanfyri sum tosaði uppí beint nú at fiskivinnulógávan í dag var at lukna við ein fløkista nú er tað soleiðis at tá ið sjónmaðurin er úti og og hevur verið og sett nakrar línir so er hann onkuntíð meira taknevniligur fyri
fyri at fáa ein ein fløkisamp inn aftur enn ongan stampafá inn
og tað var mangan drekkað leingi fyri at at fáa stampin inn fyri síðani at kunna greiða hann soleiðis at hann kann setast umaftur eg haldi at fiskivinnulóggávan sum var frammanundan var mestur at lukna við ofta ta línuna sum hann ikki fekk aftur á borðið sum bleiv liggjandi á havsins botni og sum ikki bar til at drekkja eftir so at eg haldi tað at tað er ikki so ræðlia negativt í sær sjálvum at tað er ein fløkistampur visti mann fær greitt hann og nú hava vit so landsstýrismann ein rímiliga nýggjan landsstýrismann sitandi á á fremsta benki her og og líkasum eygleiðir tað sum gongur fyri seg og eg hugsi bara um nakrar smáar faktorar í hesum her tá ið prøvaði at hyggja eftir yvirlitinum nú er tað hevur tað verið sagt at mann skuldi fáa útlendska kapitalin út og ja fyrr ella seinni blívur hann út nú blívur tey tveyogtretivu men tá mann so hyggur eftir nøkrumyvirlitum vir skip sum er komin í tann føroyska flotan sum hava verið til stóra gleðigu gagn fyri tey økini har sum báturin er komin skapa nógv arbeiði í tí økinum tað er bæði frá klaksvík til suðuroyar so sær mann at teir partvís eru fíggjaðir uttan fyri føroyaland og tað sigur mær so mikið sum at tað er kanska ein stór avbjóðing hjá teimum sum starta upp sum vilja nakað nýtt her og nú at hava megnað at fáa alt sítt virksemi fíggja í føroyum hvat so blívur yvir tí tí nú veit mann at tað skal minka og fassa út fram til tveyogtretivu taðr tað er so tað tað kemust tíðina at vísa men tað vísir seg og eg dugi væl at síggja tað at onkur hasum skipunum sum má fegnast um sum vildi hava breiðari skara hevði g ikki verið hevði eg ikki í dagsins samfelag í dag verið komin uttan tað vit høvdu ein ventil inni enn at tað bar til at veita eisini útlendskan oyarskap fyri ein part og soleiðis er tað bara fakta altso vit kunnu liva í einari verð hvar vit ynskja onnur ting men onkuntíð so er faktain talað fyri seg nú sati og og eygleiddi tá ið eg fyrireikari vit slig fti fundin eygleiddu bólkarnir og og bara líkasum hyggja leysliga eftir hvussu nógv eru í hvørjum bólki tað er trettan átjan skip í bólki trý fimmogtjúgu bólki tvey átta fýra te og so er tað nítjan í bólki fýra og har havi eg so havt ein fyrispurning eisini samband við til tann landsstýrismannin sum var framundan eg havi eisini fingið skoltið skógvarnar hví er sett tann spurningin hví eg ynski langt íðani havi ornesi tingini men tað er so tað tað er altso eg eri bara ein av trýogtretivu og mann kal telja til ein moriluta at vistimansn skal flyta nakað sum helst mann kal eisini hava fólk í landsstýrinum sum sum kanska hevur líkasum hug at lurta eitt lítið vet og kanska skilja tað sum er tá ið eg hugsi um bólk fýra so hugsi g um makrel og so kann mann siga fyri ímótir og og ja ja men altso hvat skal man brúka tað til og hvør skal fiska tað er sama spurningur m mann kundi sett til partvíst til bólk tvey og partvíst rættiliga nógv til bólk trý og eisini ból hvírat tí tað vita vit at har sum ikki nótaskipið verður líka sum ein partur av avarbeiðinum er ikki nógv koma inn í samband við tað kunduver in áhugaverdir spurningur um vita husu nógvar koma inn á skipa dekk einsamalt í eina makrelkvota uttan hja nótaflotan og tað eru kanska eru onkur heilt fá pør og summi havi enntá fingið tað ber ta til og tað eg ordiliga gleðiligt og gott men tá tosa vit kanska ikki ordiliga um lýniflotan tá er tað heilt annar floti og har hevur mann góðtikið á pólkur trý og tað er gleðiligt og eg trúgvi eisini tað at visti mann hevði gjørt nakar luknandi í bólk fýra so hevði mann kanska høvdu teir havt eitt sindur meira kapital arbeiði við enn teir hava í dag og teir eru æeisini hava eisini møguleika fyri at fáa onnur at gera arbeiða fyri seg líka so vað sum aðrir so tað er vert at hugsa um bólk fimm er truplari men teir kundi ver ein lítil bólkur sum stóð inni á fiskimánnaráðnum sum mást tú kunda høkt úr vist tatn hava fullrekin sum mann hevði nakað hur up á glopp bara eit lítið hjartasuffu í sambandi við hesar lóggávurna sum vit viðgera aftur og aftur ati hvat er rættvíst fyri ein sum ikki skal eitast fyri a rættvíst fyri ein annan takk fyri harra formaður jasamelsen fær eina viðmerking takk fyri ja altíð áhugavert at hoyra edvur jacobsen um hesi viðurskiftini men eg kundi hugsað mær spurta at ho nú næo við ettaher við útlendskumkapitali vissi eg skilti hana rætt so meinar hon at tað er ein neyðugur partur av at gera íløgu ella fleiri av skipinum høvdu ikki verið her vist ikki var útlendsk kapitalur men henda samgongan hevur jú samtykt at útlends kapitalurin skal út um tólv ár sum eisini jakubvestegad gjørdi nokkso nógv burtur úr sínari røðu í áðni og tað ljóðar ikki heilt sum um edvar jacobsen er samd í tí
skal tað skiljast sum at sambandsflokkin kanska metir at útlendski ognar
skapur skal verða verandi í fiskivinnuni at mann ikki skal spakuliga koyra tey út yvir so tólv árini ella ella hvussu hvussu skal hvør hvørja støðu hevur edva jacobsen til útlendskan gnskap í føroysku nuelua hvør ja komder ha formaður ja var hatta partar av røðuni tað sum eg nevndi eisini tað er tað at útlendska betaliskar úti í tveyogtretivu og so hevur mann sum reiðar ríðir havt betri tíð at tillaga seg vissi tað ber til eg havi ongan persónliga runnið undan at havt nøkur prosentir inni tí heldur nøkur prosentir inni og geva monnum møguleikar enn tað at mann ikki hevur møguleikan tí at mann einki hevði altso eg hevði ikki sovið illa um tað at fimtan prosent illa okkurt so vartnið men eg kann eisini liva
hvatta fassar út so at tað sum eg
nevndi bara tað var bara tað shemai sum fylgir við her í dag her eru bátar og skip sum vit hava fingið sum hava fingið møguleikan innan fyri nótarflotan og hvar ið eini fimmogjúguprosent ella tjúgu prosent ein sor lítil lutur hevur verið frá útlendskum oyarskapi og tað heur kanska verið tað sum gjørdi tað møguleikin bar til so tað er tað kann mann heldur velur ar tað betri at skipiligja við kay og manning ikki hevur møguleika illa tá fimtan prosent er í útlendska petali takk fyriarraformaðurang sum fær orðið takk fyri harra formaður ja øgiliga ofta tá i vit diskutera fiskivinnuna so blívur tað til brikskl um hvør ið hevur til brykslog reyp um hvussu væl mann hevur klárað tað sjálvur og hvussu heilt ótrúliga vánalig onnur hava gjørt tað og eg tá ið mann lenar seg upp at argumentum um hvussu vánaligt hini hava gjørt tað tá erað
er mann ikki nøgdur við tað sum mann hevur gjørt sjálvur tað minnist eg frá farna valskeið tá ið vit sjálvi sótu við ábyrgdina
og tá ið mann bara hevði tað eftir tað argumentið at mon kandi vísa á at undanfarna samgonga hevði gjørt okkurt líka ringt tá er tað mann skal spyrja seg sjálvan hví hví geri eg hetta eg sakni oftani sjálvandi nú er tað øgiliga nógvir smálutir í fiskivinnulóggávu og serliga hesar broytingarnar og vit sum ikki eru í vinnunevndini vit hava næstan ikki en kjans at fylgja við hvat hvat hvat vendir upp og hvar hatað vendi niður eftir hondini eg sakni oftani hetta yvirskipaða kjakið og tað sum fekk meg at taka orðið var millum annað hetta her sum landsstýrismaðurin kom inn á at at mann má sjálvandi hava eina smidligheit í vinnuni og tað eri eg púra samdur at at at mann má hava eina rammu fyri at vinnan kann tillaga seg og tí var tað eisini at vt ella er tað vit altíð hava sagt at vit vilja hava eina marknaðargrundaða fiskivinnuskipan tað sum eg hoyri fólk siga nú at nú skal mann líkasum politiskt útluta fordeila gevasteg lidnan við hesum her royndarloyvinum og so fara vit yvir til eina umsetiliga totalt umsetiliga skipan so mugu vit líkasum hava eina marknaðargrundaða skipan tá ið mann annars hevur fordeilt rættindini út politiskt og tað er har tað ikki hongur saman umframt at mann og tað er eftir kravi fjrá sambandsflokkinum sum eg slett ikki skilji at mann ger ein høgan skattan múr rundan um hesa vinnuna soleiðis at tað skal vera ordiliga trupult at fara úr vinnuni mann er nærmast læstir inni tí at tú skalt betala so nógvan skatt vist tú fórt úr vinnuni tað er ikki smidligheit bestemt ikki og tað at attað at at insitament kann blíva at tú blívur í í vinnuni tí tað annars er for dýrt at fara úr að tað gevur heldur ikki meining tað sum eg heilt var øgiliga alvorligt í sambandi við seinasta bleiv útlutað hesaher royndarkvoturnar var hetta sum gekk fyri seg vinnan tillagar seg óðansæð og tað sum vit síggja tað sum vit sóu nokk so ítøkilig dømi upp á tá tað er tað at vinnan veit væl at tað snýr seg um politiska útlutan tað snýr seg um at hava onkran í politisku skipanina sum arbeiðir fyri meg tað kann vera eitt ávíst øki tað kann eisini vera ein ein ein ávísur partur av vinnuna og tað kann henda vera ávís skip sum vit sóu dømir um tað skal ikki vera ein fyrimunur at tú hevur politisk sambond tí tað tað sum so hendir tað er tað at vinnan innstillar seg upp á tað tí hon veit jamen tey sum hava bestu politisku sambondini tað eru tey sum fáa mest burturúr tað er tað sum vit fara at leggja okkum eftir tað skal vera so at tað er tann sum er dugnaliga sum fær mest burturúr og tað missa vit við einari skipan har sum tað er politisk útlutan og eg skal slett ikki bara briksta hesari samgonguni fyri at gera tað tí eg haldi eisini at vit høvdu eitt sindur av tíð í undanfarni samgongu um kanska upp á ein øðrvísi máta øh ja tíðin hjá mær er er við at fara eg eg haldi at s heta her við at vinnan skal vera so trygg nú og mann ger íløgur altso eg skal bara minna á at sjófeingisgn sum hendan samgongan hevur samtykt hon bleiv samtykt við átjan atkvøðum harav tvær atkvøður atkvøddu fyri undanfarni fiskivinnulóggávu eg dugi ikki at síggja at vit hava púra frið á hesum økinum og at hetta verður ein varandi loysn tvørturímóti haldi eg vil síggja tekin til til stóra ónøgd við verandi lóggávu og serliga tað hon er so fløkt nái hetta var tað sum eg hevði at siga takk fyri erhard joensen eina viðmerking takk fyra hara formaður øeg haldi at tá tú hyggur eftir fiskivinnuskipanini í dag so er hon fleksibul tú gevur fleksibilitet inni í vinnuni til at kunna arbeiða men tað sum serliga fekk meg til at gera eina viðmerking tað var um skattaskipanina sum ruttvang opimbært heldur er øgiliga órættvíst tú skal ikki hava ella tá ið eitt felag selur sínir rættindur so selur tað sínir rættindur sum er
fólksins onn sum eru
eingin okkum útum somu tað er ikki skipið sum tú selur tað er ikki stálið sum tú selur tað er rættindur sum tú selur og tí skal tað skattast sjálvandi skal tað tá tú februar suðurvinnuni endaliga tí skattalógin er gjørd til tú tú hevur ein relativt laðarliga beskatning meðan tú arbeiðir takk fyri har tá tú ert bera púra ósamd um tað at mann skal betala virðið av tí veiðiloyvinum mann hevur havt tá ið mann fer út úr vinnuni aftur tað er ein longri diskussión men tað yvirstir í um tað finnast nøkur búskaparlig góðar grundgevingar fyri men tað kjakið haldi eg vilja gjarna taka eina aðra ferð tá ið betri tíð er til tað takk fyri johannes joensen takk fyri at forma við at tá tað
um tosa um fiskivinnu so verður tað sum oftast tosað um uppsjóðingina
nei men vit hava ein rættiliga stóran part av vinnuni sum yvirhøvur ikki fær rakstur at hoyra botnfiskavinnan er í handaleypi og har eru men stakma skatta loyvir har har leggur mann bara skipini tí har har vil eingin fara við í skipinum tí at inntøkan erso vánalig og fiskiskapurin s vánaligur so tað sum má gerast tað er at hvussu tær karmar sum eru at fáa fleiri rættindir o hvussu er fyri at royna at nú havi figið eina avtalu við við bretari men men tað má so vera soleiðis at vit eisini hugsa
at votsýsa votn fiska flotuni skava
tær góðu karmarnar og har vísa seg at líkamikið hvat karmar tær hava tær fáa ikki virka undir verandi karmum tí at har er ofta for lítið at fiska og at at treytirnar fyriat fiska sjálvandi eru tað í øllumførum ikki nóg rentapulda fiskina fyrá botnfiskavinum í dag so so har má okkurt gerast dræstiskt í øllum førum takk fyrijatakk ger sovælruttvang er at tann flotin verður lutvíst keyptur upp av teimum sum við politiskari útlutan hava fingið øgiliga stór virðir tað tað í einari vanligari marknaðari grundaðari skipan haldi eg tað hevði verið í lagi og hevði givið meining men tað gevur ikki meining tá ið útgangspunkti er politisk útluta tað ger tað ikki og tað er tað sum eg haldi eg meini sjálvt longd sum
fyrrverandi kommunistisk lond í kina hevur innsæð taðat
planøkonomi har sum tað eru politikarar sum siga hvør skal hava hvør skal ikki hava tað gagnar ongum upp á sigt kanska akkurát teimum sum fær persónliga ágávan av tí men samfelagnum gagnar tað ikki takk fyri ja takkso eri okur komin aftur til spyrjaran fær fimm minuttir ger so væl høgni hoydal ja harra formaður eg fari at takka teimum sum hava tikið orðið undir hesum orðaskiftunum um hendan fyrispurningin og landsstýrismaðurin nevndi at hann hevði ikki skilt uppspurningin soleiðis at tað sum eg ynskti at fáa svar uppá
tað var hvussu eru tey ítøkiligu fiskirættindini altso kvotur fiskidagar flutt yvir á ítøkilig skip í veiðiloyvi tað har mann vist teg ikki komið fram tað haldi eg stendur í fyrsta spurningi men men um mann so ikki ger tað so n ein ting um so kann eg gott seta ein fyrispurning aftur um tað
tog hali ikki a týdningarmikið at fáa eitta yvirlit yvir tað annars hemur orðaskifti jávandi snúr seg um ta samlaðu myndina í okkara fiskivinnulóggávu og eg skal knýta nakrar fáar viðmerkingar til tað afturat tað er ikki so sum landsýrsmaðurin haldi eg legði meg undir at siga at eg sigi tað er neyðug arma og føroyska fiskivinnu nei í tí kals man siga í tí stóra hjá teimum stóru feløgunum er tað beint tvørtur ímótir tað eru neyvan nøkur feløg um okkara leiðir yvirhøvur fiskivinnufeløgi sum hava so stórar kvotur so stórar inntøkur og hava havt stór inntøkur yvir nógv nógv harransár í uppsjóvarvinnuni tað er dugnalig men tey hava alt ov mikið alt ov mikið tey kundu keypt sær kanska tíggju tjúgu spildurnýggj skip og nærumgoldið kontant við teirri innkeynini tey hava fingið og tá ið hendan samgongan til so so tað fyrsta sum gjørdi tað var at geva teimum summu feløgum ein skattalátta árliga upp á umleið tvey hundrað milliónir so tað tað tað tey tølini vit tosa um og tað er ógvuliga ógvusligt og sjálvandi tey feløgini royna sjálvandi at at tann kapitalin tey hava til yvir royna tey at fáa at kasta ar sær aðrastaðni tað gera tey so bæði við at at keypa up heimaflotan ikki tí hann kastar ikki av sær og har er um um ikki armóð harra lansstýrismaður gjøgnum formannin so er har eina ógvuliga ógvuliga trupultstøða tíhev tað verið øiliga leingi hjá lívniflotanum í nógv ár tey fingu tað so munandi betur tá ið tey fingu nakrað nøkur nýggj rættindi at lemma ikki kapp við skaffa teimum tosku undir íslandi undir undir eysturgrønlandi og vónandi fáa tey nú eisini sum lansýrsmærun veit at eyhavi hetta hanan um at gera er tað tey sum sleppa inn í bretskan sjógv at royna eftir teimum botnfiskakvotunum vit hava har harum til dømis vartkalva haldi absoluttlínuskipini skuldu koma framat og eg havi mælt til at mann bjóða tað fram til tey til tann partin av flotanum øh so tað er støðan sum hon er í føroyskum í føroyskari fiskivinnu viðvíkjandi lóggávuni so er bjørt samalse púra rætt at mann er samtí ein lóggávu sum hevur nakrar ásetingar men meginpartin av teimum broytingum mann hevur framt ella teimum uppískoytunum hon hevur gjørt tey taka burtur sjálvt endamálið við við við lógini og tað er tað sum í kjarni í hetta við veiðuloyvinum sum varð skilamær víst mær á so viðlon tá tey komu tá vórðu tey slettki knýtt at skipum tey varð nýtt til feløg persónar sum høvdu rætt at veiða og sjálvandi fyri at veiða skuldu tey hava nøkur fiskirættindini og soleiðis varð skipanim tá eg havi skilt tað sum endamálið við at fáa veiðuloyvini aftur á skipini tað var nettupp sum til dømis formaðrin í fiskimannafelagnum hevur sagt tað var tað at mann ikki liggur og keypir og selur fiskirættindini undan tí virksemin sum er á hjóðnum men tað uppnøða vit jú ikki her tí at brúkskildan er tikin burtur alts hon tikist heilt burtur fyri tey stóru skipini og mann sigur hon skal koma næsta ár fyri heimaflotan og lat so siga tað var tað dømi at nú kemur brúksskildan inn og fiskirætturini skuldi verða knýtt at egnum fiskifari við veiðuloyvi og samstunis kanmann keypa og selja ehvat fer tó at henda tað sum longu er hent ja tað verður sjálvandi tað lat bara siga tað hendir fyri fyri bólk fýra eisini visti visti nú hann fekk makrelkfotu bara tað dømi so sjálvandi keypa so tey stóru feløgini so keypa tey bara teir tey skipini teir bátarnar við veiðuloyvi fyri at kunna fiska teirra makrel so eg haldi landsýrsmaðurinskal hugsa væl væl g vila um at tað eru bara míni ráð til hansara tí at vissi visti tað sum nú liggur liggur í kortinum verður samtykt ella visti visti ein brúkskilda kemur bara fyri heimaflotan tann fyrsta januar tvey túsund og trýogtjúgu og tað merkir at fyri at kunna avhenda skalt tú sjálvi hava fiska trýss prosent og alt øll tann reglan og brúksskilda skal vetast fiska sít egnum veiðifari vist tað kemur bara fyri veiðiflotan so vil tað vera eitt øgiligt insitament ein tileggjan til at so kunnu fyfyri atmann s skal kuna fiska makrelrættindini hjá teimum í teimum rættinu sum eru koyrd út á heimaflotan altso bólk tvey upp á trý so má mann keypa tey upp við skipinum við veiðiloyvi eg vóni at tingfólk og lanstýrsmaðurin hugsa um at har tað er ógvuliga sannlíkt tað kann henda mann kann ikki rógva tað hendir men men tað tað síggi eg sum eit ein ógvuliga óguliga stóran vanda sum er og so haldi eg at eg fari vera at taka orðini hjá bjørt samelsen til mín eg haldi at at árni árni skoli landstýrismaðurin hevur sagt nógv skilagott síðani hanblei landssýrismaður at hevði tað verið nakar kjansir at mann fór at tosa sakuliga um hvat er sum hendir í føroyska fiskivinnu so hevði eg veriðtann fyrsti at fegnast og landstýrsmaðurin eg skal vera ti reiðar at koma á fund viðhann um tað so er á miðjarar nátt um hann hevur tørv á tí

tað er viðmerking frá johannes joensen ger so væl ja takkfyrihara formaður eg mátti viðmerkja tað at tá høgni hoydal nevndi at hann vildi hava allir líniflottnir skuldu fáa svarka tan í bretskum sjógvi tá hugsi eg at ma mán eisinihyggja eftir hvat til dømis teir djúpanstsolararnir sum mistu svarkaðun í eysturkurlandi yvir tvey hundrað tóns at teir hava ikki fingið tað aftur sum teir mistu har tí meini eg at teir eiga sín part av tí kvotuni í bretskum sjógvi
ja takk ger so væl liji hoydal jahara formaðu eg hugsi eg veit hvat ið johans joanse keypir at sipa til
og og tað kunnu vera grundin fyri nøkrum tað sum eg sigi tað er tað at nú hava gjørt eina fiskivági avtan vi bretland hon er tíverji ikki makrelatgongdina við meg vit hava vergjøgnum tað og eskal siga so nógv um tær samráðingarnar men eg nevndi bara tað at eg havi heitt á landstýrsmanninum í tí sambandi at tá ið vit nú hava fingið botnfiskakvotur í bretskum sjógvi og bretsk skip hava fingið botnfiskakvotur í okkara sjógvi so er tað so er tað frik mær eingin ivi um at sjálvandi er tað heimaflotu sum skal kunna fiska tær kvoturnarav vit hava í bretskum
sjógvur og so nevndi eisini har undir svart
talvan sum til dømis kan fiskast við línu tað haldi eg er upplagt altso púrasta púrasta upplagt taðeg vetikihva skal vera alt men altso tað má sjávandi vera høvuðsgrundarlagi hvør er tað hvør er tað so missir og hvat trýst verður ð á okkara grunnum av avtalum í bretland tá mugu vit royna at lyta veiðutrýstið av okkara grunnum yvir í ta avtaluna tað haldi eg er upplagt og annars fari g bara at bara at skoyta upp í eisini at tað hetta her sum egoymdi at siga u mínum síðstu innleki altso tað at mann nú kann fáa ogbjørt r vang segði tað at tað næstan s fært eina kvotur til kanst erlia anna víðari í morgin tað ersumhavit fingið menningarkvoturi ella vinnuligar kvotur kunnu selja alt víðari í morin ikk í lagi eingin tekur undir við tí er ta dsýrsmaðin í fiskivinmálnum árni skoli sum fær rðið gersvæltakk fyri harra formaður ja eg haldi ati tað sum líka sum sitir eitt indur eftir við er at
at øll vilja okkara fiskivinnu tað besta og øll vilja øgiliga gjarna at hetta skal vera ein vinna sum sum er tað grundarlagið sum faktiskt okkara samfelag skal byggja á og
har høgni hoydal og onkur annar ruttvang onkur annar eisini var inni á um íhaldi edva ella jacobsen inni á hesum at tey øgiliga gjarna vilja samstarva um hetta her og vilja søkja semju breiða semja helst í hesum høga tingi og tað er heilt sikkurt at fyritrekkja fyri eina høvuðsvinnu tað er tað at tað sum vit gera er broytt fundera og væl fundera tí um vit her inni megna tað at at fáa tað broytt fundera so er tað við til at skapa tað tað grundarlagið sum ger at hetta verður trygt og at hetta verður ein vinna sum tað verður gott at vera í og dinamikkurin sum er í vinnuni hann kemur frá tryggleikanum onkur hevu r inni á at tað er okkurt annað sum skal gera dinamikkin har eri eg ósamtur tað er týdningarmikið fyri at ein vinnulívsmaður skal tora at beveka seg tora at taka kjansir tora at riskera nakað at hann veit at tað grundarlagið sum hann livir undir ella í tað tann veruleikan su hann livir í at at tað er trygt rundan um hann so eg haldi eg fara bara at takka tykum øllum fyri tað sum er sagt hetta hevr verið áhugavert og eg fari at gera mítt allarbesta fyri at sjálvandi vilja tað koma broytingar í eini lóg sum er fiskivinnulógin hjá okkum tí tað er ein lóg sum er so týdningarmikil at at vit vilja allar tíðinar arbeiða við at dagføra hana so so tað fari eg sjálvandi at gera so túsund takk fyri eill somul ja takk fyri so var hesin fyrispurningurin svaraður og avgreiddur og tað er ikki fleiri mála skrá til hendan tingfundin so er eftir at siga tað er ein framløga serta álit sum ver lagst fram frá trivnaðarnevndini og tað er løgtingsmáliðsigur salinum tað er løgtingsmáli nummar seksoghálvtrýss tjúgu einogtjúgu tað er uppskot
løgtislóg um broyting í løgtslóg um dagbygndingvinnasjúku sum er lagt fram so er tað skráin fyri tingfundum hósdagin tann fýraogtjúgunda februar mast sa í morgin klokkan ellivu uftir í hesum mál á skrá til fundin ger løgtsmáli nummar trýoghálvtrýss tjúgu einogtjúgu tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um aling av fiski við meira tað er tilbúgvingarætlan iðfyri slopnan fisk ta ein onu viðgerð ogtaðer løgsmál nummar fýraoghálvtrýss tvey túsund og einogtjúgu tað er eisini uppskot til løgslóg um royting í løgslóg um starvsviðurskifti og annað hjá sjóvfólki tað er rættindi hjá sjóvfólki í sambandi við sjórað sjúkrarøkt og annað tað er onnur viðgerð oppso tað ð fyrsta viðgerð tað er løgsmál nummar níggjuogtrýss tvey túsnd og einogtjúgu tað er uppskot til løgslóg um stuðul til listafólk sum hava verið fyri fíggjarligum misse í tíðarskeið níggjunda desembur tvey túsn og einogtjúgu til einogtrýtunda januar tvey túsnd og einogtjúgu í sambandi við kovitnítjan so er tað løgtingsmál nummar hálvfjerðs tvey túsnd og einogtjúgu taær eisini fyrsta viðgerð av uppskoti til samtyktar um sáttmála millum føroyar og europasamveldu um luttøku føroya í samstarvsætlanum samveldilsins og fimtan málaskrá tað er løgsmál nummar einoghálvfjerðs tvey túsund og einogtjúgu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um fítku løn tað er skipanin við frítíðarlønarkontoin sum verður broytt frítíðargrunnurin verður avtikin og annað tað er er fyrsta viðgerð eisini og løgtsmál nummar áttaogtrýss tvey túund og einogtjúgu tav a uppskot til eykajáttanarlóg fyri februar tvey túsund og tveyogtjúgu og tvey tað er eisin fyrsta viðger og síðani verður framløgað eftir tað og tey málini sum eru løgd fram løgtinsmál nummar níggjuogtrýss tað verður beint í mentanarnevndina og sama løgtsmál nummar hálvfjerðs verður beint í uttanandsnevndina í løgsmál nummar einoghálvfjerðs verður beint í rættarnevndina og løgsmál nummar áttaogtrýss verður beint í fíggjarnevndina so er fundur lokin